og eg fari at lesa minningarorð um hilmar kass løgtingsmann sunnudagin sekstanda apríl andaðist hilmar kass fyrrverandi tingmaður og oddamaður í sjálvstýrisflokkinum póul martin hilmar kass varð føddur á strondum hin annan desembur í nítjan hundrað og seksogtjúgu foreldrini vóru súsanna føll lamhauge úr lamba og bartal johansen av strondum hilmar var næstelstur av llivu ssystkjum hlmar var giftur lítið og fótt danjels enn ú porkeri tey áttu børnini onnu og bartal kass lidia andaðist í fjøru summar hilmr kassavði eitt langt og virkið lív í politikki hann varð fyrstu ferð valdur á ting í nítjan hundrað og seksogtrýss fyri sjálvstýrisflokkin valdur í suðurstreymoyarvaldømi hilmar kass var áðrenn í politikki tingbólkaformaður fyri sjálvstýrisflokkin sum eftir skipanini tá var at meta við at vera formaður í flokkinum hann var formaður í navnframi um marknaðarnevnd løgtingsins sum í dag vildi svara til uttanlandsnevndina áðrenn nítjan hundrað og hálvfjerðs til fýraoghálvfjerðs hetta var eitt tíðarskeið tá harðtleikaði í við spurninginum um eclimaskap tað vit í dag kennast sum es hann varð eisini nevndarlimur í marknaðarnevndini frá einogfýrs til áttaogfýrs hil markassa at á løgtingi til nítjan hundrað og áttaogfýrs tá hann valdi ikki at stilla uppaftur hurðin lá til sjógvin hjá tí unga hilmarið sum einans sekstan ára gamal ír fór til skips við austerlitz í pápin førdi krígsárini nítjan hundrað og trýogfjøruti til fimmogfjøruti sigldi hann við fiski frá íslandi til bretlands hann má sostatt uttan iva hava verið ein av teimum síðstu á lívi ið sigldu vandasjógv undir krígnum hilmar tók stýrismannaprógva í havn í nítjan hundrað og hálvtrýss skipsføraraprógva í keypmannahavn sama ári og fjarritaraprógv í nítjan hilmar sigldi síðani í nøkur ár við fleiri fiskiskipum til nítjan hundrað og áttaoghálvtrýss tá hann valdi at fara undir at lesa til lærarar ilmar kass var útbúgving lærari á føroya læraraskúla í nítjan hundrað og tveyogtrýss hann starvaðist sum sjómaður og skipari lærari ímillum realsskúlan í havn tveyogtrýss til trýogtrýss og á føroya studentaskúla trýogtrýss til níggjuogtrýss mong munnu minnast tilmar kass sum sjónmanskúlalærara eitt starv hann tók við í nítjan hundrað og níggjuogtrýss og røkti til hann sjeyogtrýss ára gamalír í nítjan hundrað og fýraoghálvfems fór frá fyri aldur á sjónmáltsskúlanum var hann eisini varaskúlastjóri áðrenni trýoghálvfjerðs til trýoghálvfems og settir a skúlastjóri fyrra hálvár í nítjan hundrað og fýraoghálvfems altso tað árið hann eisini fór frá hilmar kass hevði eisini onnur álitsstørv hann sat millum annað í nevndini fyri tryggingarsambandi føroyar frá tveyogfýrs til sjeyoghálvfems har hann var formaður áðrenni fimmogfýrs til sjeyoghálvfems hann sat í nevndini fyri føroya barnaheim frá einogfýrs til fýraogfýrs og fyri hvíldar heima ín á eina sama tíðarskeið hilmar hevði stóran áhuga fyri seyði ættargransking og føroyskum dansi hann varð avhildin og væl lýddur bæði sum politikari og sum lærari kári bhøjgaard sum vit øll kenna sum varð tingmaður fyri sjálvsstýrisflokkinum í mong mong ár minnist við stórari virðing floksfelagan hilmar var ein vísur maður og hann var so óalmindiliga góður í ráðum serliga tá ið tað raka á kíkinum hann var ein fyrimynd sigur fyrrverandi við hesum fáum orðum og við samkenslu við hansara nærmastu vil eg vísa lýsa frið yvir minni um hilmar kass eg fari at biðja tingfólk reisast og saman við mær ið tøgn minnast tingmannin filmarskass vit fara nú undir dagsskránna fyri dagin í dag og fyrst á skránni av tingmálum er tingmál nummar seksogfýrs uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttretivu forferørini af lóg um foríbygdini fór hann sdalningar móti vitvask og finansering av terrorismu til vitvaslógin og lóg um finansiell virksemhet og hvør biður um orðið erhard joensen formaður vinnnevndini fær orðið
tann danski parturin av hvítvarkslógini sum er sum er gjørt álit í tað er høgni hoydal landsstýrismaðurn í uttanríkisvinnumáli sum hevur lagt málið fram tann fýraogtjúgunda mars og eftir fyrstu viðgerð tann tretivunda mars so er tað beint í vinnunevndina og vinnunevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann einogtjúgundi seksotjúgunda apríl í trýogtjúgu og undir viðgerðini hevur nevndina fund við umboð fyri felagið føroysku peningastovnar broytingarnar sum skotið verður upp at seta í gildi fyri føroyar eru partur av eini danskari lóggávu sum er sprottin úr e eu hvítvatsdirektivinum henda dagføringin er partur av fjórða og fimta hvítvatsdirektivunum talan er um lóggávu sum er felags lóggáva millum danmark og føroyar og umfatar millum annað bankar og annað fíggjarligt virksemi í høvuðsheitum eru broytingarnar ein herðing av galdandi lóggávu um hvítvask og í høvuðsheitunum snúgva broytingarnar seg um eisini at fevna um hesi viðurskiftir veitarar av verksling frá virtuellum valluta til góðkendan valluta veitarar a virtuellum valluta sokallaðim válets so sum mótbeild pey og líknandi skipanir fráboðan um ósamsvar er í skráseting av veruligum eigarum í feløgum og øðrum løgfrøðiligum eindum so sum trostum við meira at boða frá um verandi og fyrrverandi handilssambond hjá feløgum og persónum sum erðu fevnd av lógini um hvítvask heimild til vinnumálaráðharran um at gera reglur fyri talgilda skrásetingarskipan fyri ipan og fyri goymslur herda reglur fyri skráseting av dáttirfeløgum deildum og umboðsskrivstovum tagnaskylda fyri starvsfólk í fíggjareftirlitinum áløkt skylda at leiðandi starvsfólk uttan drál skulu boða ovaftur leiðsluni á stovninum frá tá tey hava fingið fráboðan um mistanka um hvítvask og ella terrufígging og víðkan av hugtakinum veruligir eigarar til eisini at umfata trostar og líknandi løgfrøðiligar eindir og so er tað ein hergd fráboðanarskylda til fíggjareftirlitið fyri feløg sum verður fevnd áv lógini til tess betur at kunna vágameta feløg og persónar vend á lógini lóggávan á hvítvarstsøkinum byggir í stóran mun á altjóða leiðreglur og tilmæli hesar leiðreglur og tilmæli hava ofta sín uppruna í sokallaða n taskcfort sum umvegis eslóggávu verðið sett í gildi í danmark og síðan umvegis danska lóggávu verið sett í gildi í føroyum altjóða tilmælini verða javnan broytt og dagførd og skulu føroyar lúka treytirnar ið settar verða inn á hvítvarpsøki er neyðugt javnan at dagføra hesa lóggávu upplýst er fyri nevndini at um føroyar ikki velja at fylgja altjóða lógum um hvítvask fyri tað at hava stórar og álvarsamar avleiðingar fyri millum annað føroyska bankakervi sum beinanvegin vildi blivið skrásett á listanum fyri háresikollond avleiðingin fyri millum annað bankar vildi verið at tað nærum hevði verið ógjørligt at gjørt flytingar ímillum føroyar og út teimum sum hevði verið til stóran skaða fyri land og fólk fyri at taka í nøkur av teimum londum sum eru á hesum listanum um háresikolond so kunnu nevnast aganistan jordan syria norðurkorea og jemen og við hesum viðmerkingunum tekur ein samd nevnd undir við málunum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið frú forkvinna tað var nakað av illvilja undir fst serliga undir fyrstu viðgerð ímóti hesum uppskotinum man var eitt sindur bangin fyri ella mann helt at hetta var kanska uttan fyri propersiónnar til føroyska bankakervið og tað var eisini tað sum var støðið fyri nevndarviðgerðini at mann var eitt sindur kritiskur men eg haldi at tá ið mann hevði fingið eina frágreiðing frá felagnum føroyski peningastovnari sum útpenslaði hvørjar avleiðingar tað vildi hava um føroyar ikki vóruð partur av hvítvaskdirektivunum hjá eu so haldi at nevndin hálsaði um og mátti býta í tað súra epli tí at verða sett á ein lista fyri háritskolond vil hava nakrar konsekvensur sum koma í gildi beinanvegin og tey kom at hava ta avleiðing at føroyska bankavirksemið kemur at verða ella arbeiða undir nógv truplari viðurskiftum enn tey annars vildu gjørt tí metir nevndin at tað er at tað er ræytt at seta direktivini í gildi tí alt annað vildi verið at spælt hasærd við føroyska bankakervinum
takk fyri
verða ein viðmerking frá honnu jensen ger so væl takk fyri frá fólkvinna ja undir fyrstu viðgerð so var tað nokk so nógvir spurningar sum er á joensen heilsunum nevnir og eitt var hetta í hvønn mun kemur hetta at raka kundarnar tað at mann eisini í hesum førinum fer at krevja meira arbeiðsorku til eftirlit og annað mann kann mann hugsa um kemur tað vera dýrari fyri kundarnar við hækkandi gjøldum beinleiðis avleiðing av hesum og so ein spurningur er tað ávísir partar av hesum her uppskotinum sum eru meira neyðugir enn aðrir ella má mann taka allan pakkan var tað partur av nevndarviðgerð
gjarna takk fyri
takk fyri frú forkvina til tann seinna spurningin fyrst frá hann jensen tað var øgiliga greitt at tað var allur pakkin ið skuldi impeleimenterast øbara smerri frávik so líka man ikki treytirnar og so vildi tað fingið konsekvensur øviðvíkjandi tí fíggjarliga partinum hvat kostar hetta her fyri kundan ja men sjálvandi kostar tær nakað fyri kundan tað er tað klárt okur fingu upplýst hvussu nógv ársverk ið talan var um í í teimum størru bankunum og tað var altso betýðiligt ein kanska eini eini tólv fimtan fólk sum vóru knýtt at bara hesum her partinum at halda stýr á hvítadirektivunum og hvítvakslógunum so og okur vita jú øll somul at tann útreiðslan fer beinleiðis yvir á kundan so sjálvandi hevur tað eina eina beinleiðis ávirkan á á kostnaðin í hvussu stóran mun akkurát hendan broytingin kemur at gera nakran eykakostnað tað er nevndin
ikki kendi ø við
jenis arana ger sovæfrú forkvinna nú viðflokkurin miðflokkurin ikki umboð í í nevndini eg kundi hugsað mær at spurt var eingin m glotti sum hómaðist sum kundi sagt okum at at at mann kundi tikið atlit til lond alt eftir hvussu stór tey vórðu hvussu sannlíkt að var at at at tey kundu blivið brúkt til hvítvasking og sovíðari altso øll vórðu koyrein kamp ella hvussu var eingin glottur sum hómari sum kanska segði tað at at eitt land sum føroyar har ið sannlíkindi fyri hvítvasking og sovíðari eru øðrvísi enn í øðrum londum sum kanska eru kendur fyri sovort ja eg veit ikki okur kunnu taka danmark har hvítvasskølur eru men var eingin glottri sum hómaðis sum sum kundi sagt at føroyingar sloppu øðrvísi tí hetta heta er veruliga
iví dagliga dagin
erhardjoensen gtakk fyri frú forkvinna og takk fyri viðmerkingin á jenus arana tað er rætt hetta er eitt inntriv sjálvandi er tað eitt inntriv í í viðurskiftini hjá privatum fólki og feløgnum men soleiðis sum hvítvarsdirektivið er skrivað saman so entu lýkur tú treytirnar ella líka tú tær ikki tað er óalmindiliga knívskart og líka tú tær ikki jamen so ríkur tú upp á handa her famøsa listan sum okur helst ikki skuldu enda á so har var nokk
lítið at gera takk fyri takk fyri síðan er tað landsstýrismaðurin høgni hoydal sum fær orðið
ger so vælfrú forkvina eg kann ekki eikkin legga afturat hesum viðgerðini eg fari bara at at vátta eina treytaleysa virðing fyri teimum fyrivarnum sum tingfólk hava havt í hesum málunumøhbæði hetta og vit høvdu eisini eina viðgerð í gjár av yvirhbroytingunum í lógini um fíggjarlig virksemi og eisini at vísa virðing fyri tí nærlagni sum vinnunevndini hevur víst í hesum málunum og vit siga ikki for nógv við at siga hetta er aftur át dømi um at hetta eru altjóða reglur sum øgiliga trupult er at síggja propertionalitetin í í mun til tað føroyska samfelagið so hetta er akkurát sum formaðurin í vinnunevndini segði at at eg næstan á tilboð tú ikki kanst vraka tí at hetta er krøv sum verða sett øllum fíggjarligum virksemi í hvussu er í europa osa og teimum samskiftu londum sum vit fyrst ogfremst hava við og verður tað ein ein yvirshótur umhvørs vit megna at hava eftirlit við tí fíggjarliga virksemin sum fer fram her altso at føroyar ikki verða brúktar til at hvítvaska pening ella fíggja fíggjaólóglig ting so hava vit ein trupulleika og tí er hettað ótrúliga trupult sum sum politisk skipan o ikki minst sum fólkavalfólk at viðgerða slíkt mál og jensarana spurdi nakar glottur var eg haldi at at formaðurin svaraði væl upp á tað nú er tað tvey uppskot hetta r hetta er tað á ikki yvirtykkum øki vit hava eisini hina lógina sum er fyri ognarmeglari tryggingarfeløg og annað vinnuligvirksemi í føroyum og eg veitikkium n er kalla taðfyri naika stóran glotta men men tann glottin sum er har hava embaitsfólkini gjørt brúkt nógva tíð upp á at samskiftavi danskan myndugleikar tað er at vit fáa ein dagførdan lista yvir hvussu mann skal skráseta særr politiskt ábærdu persónarnar so at tær hóska til føroysk viðurskiftir tað verður so gjørt beinanvegin um hett her verður samtykt og hitt hin lítli glottin sum kanska var tí at vit mugu ásanna tað at nógv av hasum reglunum raka tann sum hanna jensen spurdi um og sum sum jensarana tosaði um oerard joensen tað raka hnann vanliga borgararnar øgiliga meint sum ikki er ein hótta móti móti nøkrum fyri at fanga altjóða ofta altjóða organiserað virksemi sum man kann ivast um tað vverður fangað so tan næsti glottin er tann at vit hava styrkt eftirlitið á skráseting føroya viðvíkjandi føroyska partinum soleiðis at ognaryvirlit og vit hava so hoyrt dømir um feløg sum hava gjøgnum fast skipanin verðir brúkt tað eftirlitið verður styrt tað kostar eisini nakað og tað hava vit so fingið pening til á fíggjarlógini og tann triðji lítli klottin tað er at vit hava ikki fult út tfylt teimum tí danska ríðslógartilmæli tá tað kemur til markið fyri hvat tú kann gjalda kontant og bara fyri at taka dømi tað er so nógv sosialt sjálvboði virksemi í føroyum frá ítróttafeløgum til samkomur til til kakutombótar til framman fyri mentan og og og dans og listu alt møguligt og tað vita vit gott at nógvar stórar trupulleikar bara tá tú skalt gjalda pengarnar inn fyri fyri inntøkuna av einum kakutombol ha so har við varðveitt at vit ikki at vit ikki lækka tað markið so tað er eg haldi ikki hinagað skeift tað eru teir tríggir klottarnir sum eru men annars er tað sum sum egrhard joens segði tað er so at siga allir pakkin og okkara avbjóðing er hvussu hvussu hvussu kann hetta usitast og gerast í føroyum hetta verður so umsitið serliga fígjareftirlitin av donskum myndugleikum og hvítvassigritariatin sum tað eitur meðan tað sum vit kunnu gera í føroyumviðvíkjandi føroyska partinum har er tað so skráseting føroya serliga sum sum sum kann hava eina meira føroyska fyrisiting av tí men men niðurstøðuna tann sama hetta er ótrúliga trupult sum fólkavalfólk at siga at mann hevur fólkaræðisligt eftirlit og kann standa til svarsmót við sborgarunum fyri tey krøv við seta øh og tað er bara støðan sum er men eg komi nokk skjót til ta niðurstøðu at at at at eg haldi tað er ikki nakað væl vit mugu seta e í verk og tí takki takki enn einaferð fyri fyri ta nærløgnu viðgerð sum hetta málið hevur fingið bæði í tingsalinum og í vinnunevndini

fara viðmerkingar tann fyrra frá jenisi arana ger so væl frú forkvinna ja tað er einki ivast í at at øll hendamesera alt hetta hendan skeiva gongdum hon byrjaði fyr nógvum árum síðani tá okur byrjaði at geva for nógv av okra privata yvir til bankarnar undir keldust skattinum og so tá ið bankarnir brádligani skuldu útgjalda lønir uttan t at skul kosta fakfeløgum nakað sovíðari ókeypis ókeypis ókeypis men rokningin hon kom so seinni ha men nei eg haldi ikki at at hetta eru smáir glottar altso serliga hetta her viðvíkjandi ábarin persónum tað var nógv frammi í fjølmiðlunum fyri stuttum landsstýrismaðurin lovaði tá fór at kanna tað kundi hann líka kanska sagt eitt sindur meiri um tað hvat kunnu okur vænta har tí okur vistu jú at at problem var hetta her at at at børn og foreldur og systkjum og sovíðari skuldu øll skráseta in persónur i taka eitt dømi var í eini nevnd fyri ein flokk

ja eg eg noyðist nokk at siga at eg haldi framvegis taðe smáir glottar og netup viðvíkjandi tíð sum eg lovaði at gera har v hava vit havt fund við danska ráðharran og økinum og avrátt tað at har er ein kunngerð sum sigur hvat er ein politiskur r persónur sum fíggjareftirlitið kunngerð og so skulu vit eisin kunngera í okkara lóggávu og vit hava avtalað tað at tað verður gjørt soleiðis at vit skjóta upp hvussu vit halda at mann kann mann kann umsita hetta eftir føroyskum viðurskiftum og tað og tað verður serliga tað er tí eg siti kanska iki nakar sórligt tað verður serliga at avmarka skaran av politiskum ábyrdum persónum taðvil si at vit suvit sum eru fólkavald ella sita sum skuluvit kala tað fyri professionelur politikarar vit fara at framvegis at hava nøkur krøv men vit vit hava sagt tað tað kann ikki vera rætt at fólk sum sjálvboðaðið a arbeiða í politiskum viðurskiftum og øll teirra avvarandi skuldu koma in aftar her og tað haldi eg at at at vit fingu vit fingu avtala nú skal hsu kunngerðin gerast og eg skal gjarna kunna tingið um tað og vinnunevndin um tað hvussu tað gongur so eg haldi framvegis tað er ein lítið glotti men tað er so ein ávísi glotti at vit fáa avmarkað at skara men krøvini fara framvegis at vera til okkum sum er fólkavald at vit skulu skráseta ella ella tað er fólkavald tað er tað eru lforfók í í flokkum og so havat roynt at avmarkað til at tað tað ovasta leistin í flokkum ikki eina heita landsnevnd ella tey sum arbeiða í lokalum feløgum sum eg eru sjálvboðin
fólk sum arbeiða fyri demokratii og skulu eitast at vera vera ein hóttan móti móti hvítvaski tað har halda vit seg at markið má setast millum har eg skal venda aftur við tí tá ið umkunngerðin er
rjakovestigord ger sovælja takk fyri hetta er eit øgiliga virkvismikið lovarverk sum haldi eg sjálvur eri skotið púra yvir mál tá i tað snýr seg um føroyska samfelagið eg havi havt innlit í nøkur avasum málunum sum eru fráboðaði um hvítvask og tað er ikki smá við hesam málin og tað kann eg sjálvandi ikki fara inn í men altso har er mann totalt kritiskleys mann akkrásum blakar alttil løgregluna sum fráboðan um hvítvask og tað sum eg havi hugt at málini e púra burtur vónir vitin fyri at siga tað sum tað er so onkursvegna í hesi skipanini eru komin inn infolatión í hvat mann tosar um hvítvask og mann mistonkir alt ov øll fyri at fyri at hvítvaska og tí er okkurt eftir mínum tykki grundleggjandi galibilsjornir sum mann eigur at taka upp tí øll eru ikki bandittar fyri onkur einstakur er tað
takk fyri
frúnahøgnihoydal ger sovæl ja eg hugsa nú havi eg ikki nakað innlit ella í hvussu í arbeitt herð við hesum málinum í í løgregluhøpi men eg skal vera tann fyrsti at viðganga tað at at við teimum hvítratslógunum sum eru komnar nú í fleiri stigum so áliggur tað teimum sum starvast u bankunum at fráboða um tey fáa nakran illgruna og tað er áliggu a einstaka starvsfólkinum og vit hava eisini tosað hvhvussu verjimáln evði at tey ikki verðu brúkt ímóti teimum og og fráboðanir eru vaksnar ómetaligt gminni ikki tølini beint nú eg hav ikki pappírini við mær men men talið á fráboðan er vaksið øgilig tey síðstu árini øh so tað er altso ein gongd har ið tann einstaki borgarin ikki r liðugir í einum frælsu samfelagi heilt tí tað er skyldan hjá teimum sum sum fáa báða um eiá gjalding vit seg halda tað e nakað við s so sjálvandi fráboða tey so tað er rætt har haldi eg að e rastsus jakuvestegard sigur og tað er val ein generellur spurningur vit eg fái ikki tíð at fylgja ferð um tað her men altso vit hva vit hava í dansi samfelag sum vit skuldu trúvat liva heimi við størri fólkaræði g frælsi tann einstaka tað sum er hent við eftirlitið hjá tí einstaka tað gongur altso ómetaliga nógv tan skeivan vegin har ið tað persónliga frælsið verður sert ómetaligt av hesum her øgiliga eftirssamfela
teimum sum vit byggja upp tað skal egvera tað fyrsta at viðgangatakk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum tingmálinum og vit fara at atkvøða um løgtingsmál seksogfýrstað er ein sum manglar at atkvøða so vórðu tretivu atkvøður tær eru allar fyri uppskotunum tað er eingin atkvøða ímóti hr tað er eingin atkvøða blonkt og hetta málið fer soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerð vit fara víðari í dagsskránni í dag næsta mál á skrá er onnur viðgerð av tingmáli fimmoghálvfjerðs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um sjófeingi tað er altso sjálfeingislógin og hesi ferð snýrtas seg um at leingja gildistíðina á rættindum hvør biður um orðið tað verður erhard joensen formaður í vinnunevndini sum fær orðið
ger so væltakk fyri frú forkvinna ja ja sum sagt hetta her er løgtingsmál nummar fimm hálvfjerðs uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi leingjan av gildistíðini á rættindum og tað eru beini johannesen árni skoli bárðra lakini jørgun niclasen jakuv vestegaard elsbet mersetis gunlastóttur tingmenn sum hava lagt málið fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð tann áttaogtjúgunda mars er tað farið í vinnunevndina og okur hava viðgjørt tað á fundi tann einogtretivnda mars nítjanda einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl og undir viðgerðini hevur nevnt eina fund við umboð fyri felagið peningastovnar føroya skipaði um naugatørfelag fyria fiskimannafelag føroya reiðarafelag og dnes holm landstýrismann í fiskivinnu og samferðslumálnum og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta og eg skal so lesa meirilutaálitið upp og tað eri undirritaði eydis hartman niclasen jørgun niclasen og árni skoli sum hava hesar viðmerkingar meirilutin heldur at gildistíðin á meiðirættindunum hevur sera stóran týdning fyri vinnuna yvirhøvur serliga er gildistíðin avgerandi tá feløg hava í umbúna at endurnýggja síni vinnutól føroyski fiskiflotin er sera ymiskt fyri og tað er sostatt eisini ymiskt hvussu fíggjarligu møguleikarnar fyri endurnýggjan av flotanum eru meirilutin ásannar at millum annað uppoðssjóvarflotin hevur seinnu árini havt møguleika fyri at endurnýggja seg við eini styttri avskrivingartíð enn tólv ár heimaflotin hevur hinvegin ikki havt sama møguleika um okur taka línflotan so er hann seinni árini endurnýggjaður nakað ikki til nýggj skip men til nýggja rygskip miðalaldurin á føroyska fiskiskipaflotanum er støðugt hekkandi sambært føroysku skipaskránni er miðalaldurin fyri fiskifør yvir fimm proti tons hekkaður úr tretivu árum í tvey túsund og tíggju upp í fjøruti ár í tjúgu tveyogtjúgu sum er ein ræðandi gongd fyri eina tjóð sum hevur fiskivinnu sum høvuðsvinnu hetta at føroyski fiskiflotan er eldur í miðal tíggju ár seinastu tólv árini boðar ikki frá góðum og er ein er eitt sjúkrutekin sum eigur at verða tikið í styrsta álvara ótrykleikin um hvørja skipan fiskivinnan hevur havt at halda seg til eftir at loyvini vorðið uppsøgd at fara í gildi í tvey túsund og sjey metir meirilutin vera ein av høvuðsorsøkunum til íkomnu støðuna hetta saman við vánaligum fiskiskapi hjá heimaflotanum seinnu árini hevur gjørt støðuna enn verri viðvíkjandi longdini á veiðurættindum hevur landsstýrismaðurin í fiski fiskivinnu og samferðslumálum alment boðað frá at ætlanin hjá landsstýrinum er at fremja broytingar hvørjar hesar broytingar eru er enn óvist men ein líknandi skipan sum alivinnan er skipað eftir hevur verið nevnd sum ein nærliggjandi møguleiki meirilutin ásannar at tað eru hugsjónarligur munur í politisku skipanini um hvussu júst viðurskiftini við gildistíð skulu skipast so er vandi fyri broytingurin alt eftir hvør situr við politiska valdið fiskivinnan skal sjálvandi sum aðrar vinnur tola at broytingar verða gjørdar tá serlig viðurskiftir geras seg galdandi hetta eigur tó ikki at verða vegna politisk keklarí og órógv meirilutin heldur tí at gildistíð upp á tólv ár ikki eigur at verða broytt fyrr an mann hevur fingið greiði á hvørja varandi skipan mann vil seta í staðin og sum eigur at verða gjørd sum ein so breið politisk semja sum gjørligt við hesum viðmerkingunum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri

næsta røða verður annikaolsen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna minnilutin hevur hesar viðmerkingar til lógaruppskotið um gildistíðina í lógini um sjófeingi og tað er undirritaða annika olsen uni oholm johannesen karláth hergarson tekur ikki undir við uppskotinum vísandi til at landsstýrismaðurin arbeiðir við at endurskoða skipanina við gildistíðini á veiðiloyvum og fiskiloyvum í bólki fimm minnilutin ásannar tó at so leingi tíðin gongur og tað framvegis er óvissa um hesa skipan kann tað hava ávísa ávirkan á framtíðarætlanirnar í vinnuni minnilutin heitur tíð á landsstýrismanninum um at arbeiða skjótt og koma við einum uppskoti í heyst og við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið
takk fyrija tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum uppskoti um broyting av sjálvfeingislógini og tað merkir at vit fara at atkvøða í málinumja tað eru tveyogtretivu atkvøður fjúrtan atkvøður eru fyri uppskotinum átjan atkvøður eru ímóti uppskotinum og eingin atkvøðu blonkt og hetta málið er sostatt falli og endaliga avgreitt frá løgtinginu vit fara víðari í skránni í dag vit fara nú til aðru viðgerð av tingmál seksoghálvfjerðs sum heru uppskot løstóm broytinglogslóg um áseting av skatti ásetingarlógin tað snýr seg um øktan barnafrádrátt hvør byr um orðið eyðgun samuelsen forkvin í fíggjarnevndini fær orðið ger so væl
forkvinna sjáldani eg sigur maður men tankarnir verður heilt onkra aðrastaðni ja tað r akkurát tað hhetta uppskotið hevur verið í fíggjarnevndini sum sagt og og tað er beinir johannesen og bárðra stein nielsen løgtingsmenn sum hava lagt málið fram tann sjeynda mars í trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann tjúgunda mars í trýogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi trettanda ogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevur av málinum hevur nevndin havt fund við landsstýrismannum í fíggjarmálnum saman við taks øhog undir viðgerðini av málinum hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta eg skal lesa meirilutaáliti upp meirilutin eykun samuelsen bjarni hammer eirikur jákustovu og hanna jensen hava hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um at økja barnafrádráttin so at frádráttirin fyri børn undir laaldur hækkar við tvey túsund krónur um árið og frádrátturin fyri børn frá sjey til seytjan ár hækkar við fimtan hundraðkrónum um árið sambært uppskotinum skal broytingin fáa virkna frá fyrsta januar tvey túsund og trýogtjúgu so hon er galdandi fyri alt árið og útreiðslan fyri landskassan verður mett at verða umleið trýogtjúgu milliónir orsøkin til uppskotið er er príshakkingar og viljin at veita barnafamiljum ein lætta meirilutin ásannar at fíggjarliga støðan hjá mongum barnafamiljum er vorðin trongari nú stórur prísvøkstur á upphiting og gerandisørum eyðkendi alt seinasta árið nevndin viðurkennir eisini at barnafrádrátturin er eitt amboð at náa barnafamiljum við einum lætta tó hevur eitt løgting fyri stuttum samtykte hjálparpakka við tólv túsund krónum í hjálparískoyti til húskin sum forvinna minni enn ásetta upphædd og eina hækking av familjuískoytinim við sjey hundrað og hálvtrýss krónum fyri hvørt barnið um mánaðin frá fyrsta juli og restina av tvey túsund og trýogtjúgum samgongan legði hetta uppskotið fram júst fyri at lætta um hjá sperdum húskjúm harafturat arbeiðir samgongan við einum skattalætta tið lág og miðallønt sum eftir ætlan skal koma í gildi hin fyrsta januar tvey túsund og fýraogtjúgu eins og lønarligt fyri láglønarbólkar innan umsorganarøkið ætlandið skal bøta um fíggjarstøðuna hjá fleiri við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mæli løgtinginum frá at samtykkja uppskotið

røða verður beinir johannesen ger so væl ja takk fyri fyri forkvina eg seð et uppskot hjá okkum í fólkaflokkinog sambansflokkinum og eg skal lesa so minniluta álitið upp minnilutin beini ohannesen magnus rasmussen og steffan klein poulsen hava hesar viðmerkingar alheimsstøðan í dag er merkt av príshækkingum og eisini í føroyum hetta merkist í gerandisdagdegnum hjá borgarum serliga familjunum ið merkja svíðan av prísvøkstrinum á gerandisvørum tá undanfarna samgongan legði fíggjarlóg fram seinasta heyst varð ein øktur barneisini borin tinginum tí mann metti at tørvur var á tí sum støðan var barnafrádráttur er eitt gott amboð at lætta um tí tað rakar broytt og hevði tað lætt um hjá familjunum ið k merkja príshakkingarnar á gerandisførunum tørvurin var seinasta heyst og er ein ikki blivin minni síðan tí metir minnilutin at tað er av stórum týdningi at hetta verður gjørt við hesum viðmerkingunum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri
ja eru tað onnur sum ynskja orðið í hesum løgtingsuppskotinum ella uppskotið til løgtingslóg um broyting í løgslóg um áseting av skatti sum snýr seg um øktan barnafrádrátt er tað ikki so vit fara at atkvøða í málinumja vit eru liðug at atkvøða tað eru fjúrtan atkvøðu fyri uppskotinum tað eru seytjan atkvøðuímóti eingi blonk og tað merkir at hetta uppskotið er fallið og endaliga avgreitt frá løgtinginum vit eru so longu komin til punkt fimm á skránni í dag sum er onnur viðgerð av tingmál nummar sjeyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at loyva kommunum at seta upp vakmyndatól hvør biður um orðið tað verður hervør polsdóttir forkvinnaí
rættanevndja hata er álit í løgtsmáli seksoghálvfjerðs øja tað eru álitið í løgtnsmáli sjeyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at loyva kommununum at seta upp vakmyndatól helgi abramsen og jørgun niclasen vegna sambandsflokkin og fólkaflokkin hava lagt málið fram tann sjeynda mars tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann fýraogtjúgunda mars varð tað beint rættarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann áttaogtjúgunda mars og fjúrtanda átjanda og einogtjúgunda apríl tvey túsn og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við brotsfrøðifelag føroya kommunufelagið dátueftirlitið fútan og landsstýrismannin í lógarmálum bjarna kárason petersen undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin hevur polsdóttir hennrik old christianna vinter poulsen og kim durhuus hevur hesar viðmerkingar seinastu tíðina hevur nógv umrøða verið á spurninginum um at geva kommununum heimild at seta upp vakmyndatól bæði sum amboð hjá løgregluni at loysa mál ið hava verið og partvíst eisini sum eitt fyribyrgjandi amboð tað hoyrir ongastaðni heima at fólk verða útsett fyri brotsverkum og at gerningsfólk sleppa undan ábyrgd aftaná at hava framt brotsverk móti fólki hetta er sera ringt fyri rættarkensla hjá teimum sum hava verið fyri brotsverkum og vit skulu gera alt tað vit kunnu fyri at koma hesum til lívs hagtølini hjá løgreglurni fyri tvey túsund og tveyogtjúgu vísa at í fjør vóru hundrað og seks harðskápálskrásett á leið helmringurim av hesum fóru fram í náttarlívinum í fimm av teimum hundrað og seks málunum vóru gerningsfólkini ikki eyðmerkt hesi máli kundi møguliga verið uppklárað um løgreglan hevði atgongd til upptøkur frá vakmyndatólunum nógv tey flestu harðskapsmálini henda u náttartíð millum klokkan fýraogtjúgu og sjey á morgni í hesum førinum kenna brotsmaður ovfør ikki hvønn annan ið tí kann tað vera torført at finna fram til hvør framdi harðskapin í slíkum førum kunnu vakmindatól verahent amboð hjá løgregluni vakmyndatól eru eitt av fleiri amboðum til eitt tryggari náttarlív og ein møguleiki er at tólini einans er tendra um næturnar í vikuskiftunum sjálvagt ska strangt eftirlit og greiðar mannagongdir vera fyri hvør kann fáa atgongd til upptøkurnar sum einans skuldu takast í nýtslu um tørvurir á hesum upptøkunum í sambandi við at fáa greiði á harðskapsmálum síðani skulu upptøkurnar slettast meirilutin heldur tað hva týdning at vit gera átøk fyri at fyribyrgja at brotsverk verða framd hetta kann millum annað gerast við at hava fólk til staðar sum kunnu vera við til at steðga ósemjum og harðskapi sum serliga kunnu stinga seg upp í náttaralívinum hetta verður seg duravørar løgreglufólk náttararavnar og tílíkt undir nevndarviðgerðini er eisin víst á at býarplanlegging hevur týdning í royndunum at fyribyrgja brotsverkum í einum býi ella á eini bygd millum annað hevur tað týdning hvussu miðdepilin er skipaður umframt at lyktarpela ella tað at hava ljós í gøtunum í miðpunktunum eisini kunnu virka fyribyrgjandi í hesum sambandi undir nevndarviðgerðini hevur landsstýrismaðurin í lógarmálunum greitt frá at hann fer at taka málið um at geva kommununum heimild at seta upp vakmindatól upp í landsstýrinum og meirilutin heldur at landsstýrismaðurin skal slepp at arbeiða við tí málinum við hesum viðmerkingum tekur meirilutin ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at sam
tet e uppskotið
ja tað rein viðmerking frá helga abramsen ger sovæl ja frú forkvina eg haldi heta er eina so løgin argumentatión altso mann argumentera fyri at vakmyndatól er góð um hann trýr upp á tað men mann vil hava geva landsstýrismanninum frið at arbeiða við málinum landsstýrismaðurn heur sjálvur sagt bæði í rættarnevndini og í almannarúminum at hann trýr ikki upp á at vakmyndatól hjálpa nakað hvørki við at uppklára mál ella við at avmarka ter taðlsig at mann vil geva landsstýrismanninum frið til at arbeiða við nøkrum sum landsstýrismaðurin ikki trýr upp á væntar meirilutin at landstýrismaðuri fer at gera tað og hetta e eitt uppskot til samtyktar um at heita á landssýrismannum um at gera tað sum hann vil hava han at gera men sum hann sjálvur ikki trýr uppá e t ikki vrð nokk so upplagt at mann tóka undir
uppskot takk fyri
hervør polstóttir ger so væl takk fyri tað ljóðar kanska sum at spyrjarin úr gloymt at hann fyri nøkrum fáum vikum eimánum síðani eisini sa sjálvur í var parturin av samgongu meiriluta tað kom nokk so greitt fram í nevndarviðgerðini at vakmindatól kunnu vera fyribyrgjandi tey serliga uppklárandi men tey kunnu virka fyribyrgjandi men tað kom eisini øgiliga greitt fram undir nevndarviðgerðunum at har eru onnur átøk sum kanska fyribyrgja har tað er betri lutfalli millum tað inkrepið mann ger men eg haldi at tað kom rætt fram frá landsstýrismanninum í nevndini at hann tekur málið upp og tann hevur sett gongd á tað at taka málið upp í landsstýrinum og eg havi álit á at landsstýrismaðurin ger tað sum hann sigur
ja næsti rð

og so til samtykkja uppskotið takk fyri takk fyri so eru nakrar viðmerkingar
tann fyrsti frá steffan klein polsen gersu vælharra formaður ein av teimum brennandi spurningunum er tá mann fær í holt við hetta her er hvar hesin vakmyndatólini skulu vera og nú hava fleiri víst á at tað er miðbýurin sum hevur fyrsta áhuga og helgi abrabsen nevnir í sínum áliti at fútin eisini hevur fyrstogfremst áhuga fyri miðbýnum men nøkur av teimum heilt óbehagiligu málinum har har fleiri ungir mans ella ella hvør nú hevur verið er lopið á ein ein einstakan persón tað hevur verið úti í skálatrøð ella uppi við við vesturkirkjuna og aðrastaðni og tað tað liggur væl uttan fyri miðbýin eftir tað sum eg skilji sum miðbýin og tí haldi eg tað blívur øgiliga trupult at skula dekka alt hetta her og og vivist tað bara verður her mitt í miðjuni í havni so so so dekkar mann bara ein brøkpartur av tí sum hann møguliga ynskir at
at loysa
harra formaður vakmyndatól fara ikki at atso fanga alt sum hendir til tað krkrevjas seg øgiliga nógv vakmyndatól og tað ber st ikki til tí hevur ynskið bæði frá kommununum og frá fútanum verið lat okkum seta tey upp á teimum mest útsettu støðunum í náttaralívinum sum er í miðbýnum tað skal nokk finnast okkurt ímast grott onkustaðni har sum okkur kann ganga fyri seg sum ikki verður fangað men tað eru nøkur ávíst støð vit tosa kanska um eini tíggju vakmyndatól sum sum tað talið bleiv so nevnt sum kundu avmarkað nógv á teimum mest útsettu støðunum tað er tað vit tosa um vit tosa ikki um atfanga
alt sum gongur fyri seg í føroyum takk fyriakk fyri
so er ta jenis a rana ger so væl harra formaður tað er ein orðing her ein grundgeving sum hevur verið brúkt móti uppskotinum er harðskapurin varð flytil seg til onnur støð har eingi vakmyntatól eru hatta er eitt nógv brúkt ein nógv brúkt orðing og hatta er ein veruleiki tað flyt ikkig bara men loysnin hjá fútanum og og minnilutanum tað er altso so set mann kmyndatól inn í miðbýin her tí tað er bara her soleiðis at kriminaliteturin kann flyta seg longuri út ella hvussu soleiðisi lesi eg tað nei eg haldi ikki at tað er nakað altso vistu eir vita tað tað er bara her í miðbýnum at tað er jamen so skuldi tað bara syrgja fyri at vera her politistarnir serliga í tí tíðarskeiðnum har mann veit at at mestu lógarbrotini eru tí at alternativ er at taka frælsið frá fólki og tað fari

harra formaður ja taka frælsi frá fólki hvørjum fólki teimum sum leypa á ella teinesa frá álopið eg vil pástanda aeitt akmyndatól ja tað kann taka frælsi frá einum sum ætlast at leypa á ein annað men tað gevur hinum álopina eitt frælsi og tað er ey vit skulu verja at tað so flytur seg útir onkrur føri til okkar annað av okkurt annað stað ja tað skal eg nokk koma fyri men men tað so vit fáupplýsa fútanin er at tað er her tað er tørvur á tí tí tað er her tann mesta gongur fyri seg men sum eg nevndíviðmerkindi staðfaklarin poulsen vit kláriki steðga øllum harðskapi líka meg ikki hvat vit gera heldur ikkifir at koyra fleiri politistar hella gøtuna men men men hetta er ein stór hjálp og
tað er tað sum bæði kommunur og fútin saknast eftir takka fyri
so er tað hervur polstóttir ger suvæl takk fyri ja millum annað so so bleiv tað nevnt eg haldi í báðum álitunum at at milum annað hava fleiri løgreglufólk hevði kunnað verið eitt sum eisini hjálpt at vit virka fyribyrgjandi og vit vita eisini kanska at at tað hevi verið gott við sær normeringin á politistunm í føroyum var hægri so kanska røðarin kundi tikið tað upp við teirra umboða kristians borg at brúkt meira orku upp á at fáa meira pengar til løgregluna heldur enn til diversi yvirtikin málsøkir men eg haldi at tað er nokk so viktigt at tað er greitt at vis hetta uppskot til samyktdag so hevð a ikki merkt nakað sum helst landstýrsmaðurin hevði statvekská arbeitt í málinum so í prosessuni er einki eingin munur á at at hetta at vit fella etta uppskot at tað merkir ikki
at tað ikki verður arbeitt í málinum
takkfyri so er tað helgi abramsen gerso væl harra formaður nei og ið at samtykkja uppskotið so verður heldur ikki so vórðu eisini arbeiðir víðari í málinum so eg dugi ikki orvi at síggja tað argumentið visti mann veruliga meinar tað sum meirilutin sigur í hesum álitinum at mann vil hava vakmyndatól hví fellur mans eitt uppskot um at heita á landsstýrismannin um at geva heimi til at seta vakmyndatóla upp tað hongur slett ikki saman og hann kann tann gottur kann arbeiða við tí um um tað ikki verur samtykt hann kann sanniliga eisini arbeiða við tí um tað verður samtykt og hann hevr sjálvur sagt við nevnd hann trýrt upp á hetta her tað vil siga at ein áhueitan frá løgtingin um at arbeiða við tí kann pá ongan máta gera tað verri tað kann um nakað trýsta hann til at fáa tað gjørt annars at tað yntersant at ein tjóðveldiskvinna heitir á meg um at fara at biðja okkara umboða fólkatingi umat senda meira pengar til føroyar av donskum fíggjarlógini tað
tað skal hon sjálvandir hava takk fyri takk fyri so er
ckristianna vinter poulsen gerso væl ja takk fyri ja hendan heimildin at seta vakmyndatól upp í býarrúminum tað er nakað sum bæði løgreglan ynskir tað er nakað sum kommunufelagið ynskir og orsøkin til at vit velja at geva landsstýrismanninum sum hevur ábyrgdað av tí eina tíð at leggja hetta uppskotið fyri fyrst fyri samgonguna og síðan fyri tingið ttað er fyri at fáa málið at venda rættari tí eg eg lat ongan ivver í at eg eri sjálv fyri at kommunurnar fáa hesa heimildina til at seta vakmyndatól upp til frama fyri etttryggari altso náttarlív í býnum tí tað kom fram undir hoyringunum at hetta hetta her hetta er nakað sum vit eiga at hava og eg haldi eisini at nógvir trægusdømir hava víst okkum
at vit eiga at hava hesa heihildina takk fyri
harra formaður tað sendur eingin tíðarfreiski hísunm uppskotini hatta er ein áheitan á lansstýrismannin um at gera eitt arbeiði tað stendur ikki at skal vera innan tá og tá tað vil siga at hann skal brúka htta tíð sum hann hevur brúk fyri óðansæ og tá iðíkvirstin annað vintrar poulsen er so heit fyri gmakmyndatólin so spennand at vitaka at hon fer at atkvøða um eina løtu tí hetta er ein áheitan um á landsstýrismannin um at gera eitt ting í fellur uppskoti eg havi so er einki finskt tay áheitanina so so hon kann bara vísa í verki

magnus rasmussengrsætakk fyri harra formaður helgi abramsen hevur greitt væl frá hesum her og hví hann heldur at vit eiga at samtykkja tað vit vita at hetta er bæði fyribyrgjandi og hetta er eisini uppklárandi og vit vita eisini at tað hevur veriðeitt mál niðri nú har ið tað vóru nemliga nakað við vakmyndatólim sum gjørdi hatta bleiv uppklárað løgreglan ynskir tað og haldu taðer skilagott og kommunurnar ynskja tað eisini eg haldi tað er so nógv góð argument fyri hesun her som kundi hugsað mær um helgi abransen kundi greitt okkum frá til dømis meirilutin altso hvt hvat hvat er vandin við hesun her altso tá ið mann ikki tekur undir við tí hvat hvat negativt
kann vera við tí takk fyri
yrgiabramsen gersvæharra formaður eg haldi serliga tá ið landsstýrismaðurin hevur verið alment úti og sagt at hann trýr upp á hetta her so er øll góð grund til at atkvøða fyri hesum uppskotinum visti mann meinar at heta er gott og tí undrar tað meg at meirilutin í sínum áliti rósar hesin her møguleikan og sigur hvussu gott tað eru hvat tað kann gera gott men mann vil ikki heita landsstýrismannin um at gera tað ein landsstýrismaður sum hevur sagt alment at hann trýr ikkiup á hetta her altso visti mann trývr upp á tað so er tað upplagt at mann atkvøður fyri at heita
alastur mann má gera tað takk fyri tú takk fyri so er tað næsti røðar á listanum stefan
lipoulsen ger su væltakk fyri harra formaður øh ein annar minniluti tað su eg sjálvur steffan klein poulsen tekur ikki undir við málinum og hevur hesar viðmerkingar í viðgerðini á málinum er komin fram at vakmyndatól fyribyrgja lítið í sær sjálvum menn kunnu vera við til at uppklára mál hjá løgregluni spurningurin løgtingsfólk skulu seta sær sjálvum er um prísurin við gjalda við minni frælsi stendur mát við vinningin at uppklára mál ella við øðrumorðum um tað er proportinalitetir í inntrivinum sum uppskotið leggur upp til og fer líka steðga har og greiða frá eisunm orðum propertinalitetið so er tað nakað sum er afturveafturvendandi tá kemur til dátuvernd og vakmyndatól og so framvegis at tað má vera ein samanhangur í í tí stóra inntrivinum tú gert samanborið við úrslitið tú fært og trupulleikarn tú loysir tá vakmyndatólið ikki fyribyrgir stórvegis og bert møguliga kann loysa eitt sera lágt tal av harðskapsmálum fimm mál í tvey túuno teyogtjúgu er vert at hyggja aðrar vegir fyri júst at fyribyrgja tí stóra talinum av skrásettum harðskapmálum harðskapsmálum sum í tvey túsund ogtveyogtjúgu vóru heili hundrað og seks mál hoyringspartarnir hava víst á ymisk fyribyrgingarátøk tað eru blivið sagt at besta fyribyrging er at hava fólk í miðbýnum serliga etrú fólk sum eitt nú fara til konsertir mentanartiltøk og líknandi niðri í miðbýnum kann vera konflykt niður træppandi alkohol vísir seg at vera stóri syndarin í harðskapsmálum tí í hundrað og í fimmogfýrs av hundrað og seks málum í tvey túsnogtveyogtjúgu varð gerningsmaðurin ávirkaður og tí skulu vit eisini áhaldandi føra skilagóðan rúsdrekka politikk haafturat kunnu nógv onnur átøk setast í verk undirritaði undrast á hví júst kommunurnar skulu hava hesa heimildina og tá hesin spurningur bleiv roystur undir nevndarviðgerðini varð afturvendandi grundgevingin at kommunurnar í danmark hava fingið slíka heimild eingin onnur grundgeving er komin á borðið um júst hví kommunurnar skulu hava heimildina tað verður sagt at tað bert skulu setast nøkur fa vakmyndatól upp í miðbýnum eini tíggju vakmyndatól er nevnt undir nevndarviðgerðini nøkur av seinastu harðskapsmálunum hava tó verið framd uttan fyri miðbýin og tí kann væl hugsast at næsti spurningur verður um vit eisini skulu seta vakmyndatól upp við vesturkirkjuna og niðri á skálatrøð og og aðrastaðni uttan fyri miðbýin tað koma vit skjótt upp á eini hundrað vakmyndatól fyri at dekka slíkar víddir spurningurin verðure eisini hvar markið skal setast um kommunurnar fáa hesa heimildina hesin minnilutin heldur at landsstýrismaðurin skal arbeiða við øðrum fyribyrgjandi átøkum enn at loyva vakmyndatólum sum uppskotið leggur upp til við hesum viðmerkingum tekur minnilutin ikki unirvið málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskot og harafturat vil e skoyta upp í at vissu vakmyndatól skulu fyribyrgja so er blivi upplýst av onkrum hoyringsparti at tað faktiskt skal ein persónur sita handan skermin og hyggja eftir eftir vakmyntatólunum altso alla tíðina tí at so veit viðkomandi sum kanska ætlar sær at gera eitt ella annað at visti hann slærir frá sær ella hvat tað er jamen so kemur politi á staðið beinanvegin tí at ein situr og ivirvákar alla tíðinar tað hevur eina fyribyrgjandi effekt men eg trúgvi ikki at nakar okkum er áhuga í at at tey tíggju ella tjúgu ella hvat tal av vakmøntatólunum ætlar at seta í her at at ein persónur situr g hyggur allar tíðirnar øh og til allarseinast skulu bara skoyta upp í at í sambandi við hetta her við vvið við frælsi at at stríðast fyri fyri frælsinum sohava tella t er hann sjálvur edvard snótin sum hevur eitt rættiliga kent sitat og við
mant tús loyvi fari eg at sitera hann ger sovælhann sigur at árgóðing j dánt ker a bat paiwosibicos jog hev nátting tú heit er nóg dyffurentn seyðing jú tonker at bat fríspiki viðcos jog hf nátting tú segði sitering enda altso tað sum hann vísir á er at at argumentera við at ja men eg leggi einki í mítt privat lív tí at eg havi jú einki at goyma her er einki at goyma tað er tað sama sum at siga at ja men eg leggi heldur einki í talufrælsi tí at eghavi einki at siga hatta í øllum før nakað sum kann seta tankarnar í gongd altso hvat hvar seta vit markið fyri frælsinum hjá tí einstaka borgarum í okaralandi takk fyri harra formaður tk fyri
vimerking gersæja takk harra formaður nú ø sigur steffan klein poulsen at tað valdast hvat mann skal seta vakmyndatól upp og nevnir at seta teg at tað møguligat feri neyðugt at seta upp fyri úti fyri vesturkirkjuna men eg havi ikki inntrikað av at at et fólk koma úr veskkirkjuni ha sunnudag miðtí at er neyðugt at at at seta vakmyndatól upp fyri teimum tí tey eru rímiliga friðarlig tað saman við steir skuldu verða á trappun í pinesi tað eru tey sum hava hug at gera seg inn á onnur eg eg skilji ikki ordiliga tað at tú tú definerar tað til frælsu at kunna gera teg inn á onnur fólk sum sum elnars eru friðarlig og vera álopin að er eitt sindur eitt sindur ymiskar uppfatandi hvadi frælsi er fyri nakað tað havi eg ikki inndrikv av at at at tað er frælsið at
loypa á fólk
og fyri so er tað stefan kleimt pulsen gjørt væl ja formaður nú nú blandar henni gold tingini saman vit vita ongarligt sagt at at tað er tað er eitt frælsi at skula leypa á fólk tað løgreglan hevur uppklárað tey allarflestu málini og tað eru fimm mál sum ikki uppkláraði og tá eg tosaði um frælsi so tosaði eg tú um at tað hevur verið altso tað verður lagt upp til at vakmyndatól skulu setast upp og at borgarar faktiskt verða yvirvágaðir ja í døgdrift ella ella hvar avseting mann setir í miðbýnum í tí almenna rúminum og tað tað er at taka frælsið tað er at gera seg inn á privatlívið og í hvørt vel mann at gera tað men tað má standa í mát við tað úrslit sum hann vil fáa burturúr og hesum førinum eru tað fimm mál sum eru óuppkláraði ímeðan hini hundrað og eitt mál er eru uppkláraði so eg haldi ikki at
at tað stendur í mati við hvørt annað takk fyri so er tað
sspet mersetis gunlesdóttur ger suvæa takk fyri harra formaður ja tað er hugaligt at vit hava eitt so gott politi at tey klára a uppklára so nógvar nógv mál men tað sum eisini kom fram í nevndini var at grundin ein á grundini til at so nógvar uppklárar ella nógv mál varu uppklárar sum fylgja av pvitupptøkum og og tað veit eg eisini at tað eru fleiri mál sum eru uppkláraði ikki bara harðskapsmál onnur mál eisini eru uppkláraðis sum fylgja vituutøk og eg haldi eisini tað at vit skulu ikki bara snakka um harðskap og harðskap hetta heri við viti og hevu vrið við til at uppklára ja onnur mál við og visu vit nú vit sum rokn ta flest hav fylgst við av sær málinum her í danmark í sambandi við eina unga gentu sum bleiv kitnappa ella tikin tað bleiv eisini upp til tað snakkað øgiliga nógv um vitjuupptøkur í sambandi tað málið

oulsen ger svæja harra formaður tað eru nógv sløg av vituupptøkum fyri at taka hetta málið ella heilt ógvusliga málið í danmark har ein ein genta varður tikið til kitnapa so var tað faktiskt ólógligar privatar upptøkur sum vóru við til at loysa málið tí at ein persónur filmaði sínábúgva og tað hevur eingi okkum loyvi til og eg vænta held iki nakar ynski at geva ta heimildina at vit skulu hava seta vakmyndatól sum peika yvir til nábúgvan og so er tað telefonirnar eisini sum hava verið við til at uppklára nøkur mál og spurningun er so um um um tað almenna skal seta vakmyndatól sum ivirvakar miðbýin altso dag og dag og nátt eg eg haldi at tað tað er at geraeitt stórt inntriv in í privatlívi og og tað sum eg gloymdi at nevna fyri hennikaold í jáðni at tá ið nevndi vesturkirkjuna og og skálatrøð tað var nettupp fyri at vísa til ítøkilig mál harðskapsmál sum hava verið havbeint um náttina og og so er tað tað hvussu hvussu hvussu hvussu stórt arial skulu hesin vaknøtinatólinim dekka so blívur tað hundrað tals av kamara
so skuldi tilakk fyri
sor ta jenis a rana ger so væl takk harra formaður takk fyri eina góða ja eina eitt gott álit har ið í frælsi verður verður heileitað tí tað er ta dýrabarasta okur eiga og okur hava løgregluna millum annað til at tryggja okkum hetta frælsið men nú vilja teir hava eina høki at stiga seg til sum teir sum siga seg vera serkonunar ena øki siga jamen hatta er ikki loysnum hatta flytur bara løgreglan sigur at alt er konsentrerað her í miðbýnum og teir sum eru serkonir siga hatta flytur bara trupulleikarnar út aðrastaðni í í í býnum og landinum nei løgreglan skal ikki hava hesa økina tá ið teir vita at tað r her teir skula vera jami so skuldu teir vera her og allur kommunufelagið eisini sum onkur hevur nevnt javin kommunufelagið hevur møguleika tað veit mann eisini kemur at hjálpa at leggja býarplanleggingina soleiðis

sota steffanklein poulsen ger sovæl ja harra formaður ogtað er tað er tað sum eg eisini bliv sannførdur í hesi sari nevndarviðgerðini at tað eru so nógv onnur átøk vit kunnu seta í verk tað at seta nøkur vakmyndatól her upp í miðbýnum og oat hesin harðskapuri møguliga flyta esu aðrastaðni jamen so verður harðskapurin framvegis framdur og so er trupulleikin statvekk óloystur og og har hava partar víst á millum annað tað sum er lisið upp her úr álitinum og fleiri átøk afturat kundi verið sett í verk hog eitt sum var rættiliga interessant sum eisini bleiv nevnt undir viðgerðini tað er kanska aftaná eitt harðskapsmál hetta her við at mann kanska óttast fyri at verða álopina aftur so so varð nevnt at í í norra og aðrastaðni so hevur mann tað sum eitur semingsstevna har partarnir tann sum hevur lopið á og tann álopni faktiskt møtast og hyggja hvønn annan í eygunig
og sleppa av við hendan nóttan og og faktiskt tora at fara út í í miðbýnum aftur so her er ein rúgva av átøkum mann kundi annars sett í verk yso er tað
ein viðmerking frá helga ábramsen ger so vælja harra formaður er stavarklæðistin fólkstøð nevndur nógv av tí sum hann sigur nú í einum viðmerking so eg havi svarað okkum av tí aftur men tað kemur at frælsið er dýrabart tað er útøll samdum men at siga tað mann sussur ikki skal hava vakkamera men heldur ein politist ganga tann á sær er tað frælsið er tað ikki eisini okkurt til at hava byggbrotar við sær ein politistur skal hann hava eyguni eftir tá tú gongur eftir vegnum í havn tað kann eg so aftur og diskutera men so eg hug at nevna tað her at stefan kloppósa sigur at onkur hoyristpartur segði at tað er neyðugt at onkur stendur hyggur alla tíðina eftir einum kamráði ja tað segði onkur partur sum var inni men tey sum arbeiða dagliga viðursøgdu ikki tað tey vóru ósamt við tí og tí fútin sigur til dømis tað at kamarin í dag eru so mikið góð og eru so mikið klár at tú saktans kennir fólk aftur uttan at nakað bjóðist hyggja í alla tíðina og eisini nú nevnir stefan kloppólsøk at okkurt kamara blívur brúkt í danmark var ólógligt har sæt so eingin og aftanvið hugdu alla tíðina so

takkfyrináh harra formaður tað er tað eru øgiliga nógvar nú vansir í hesum her og og oghvørj vinklomatekur altso eg eg haldi bara tað at tað er i er ikki komið púra greitt fram at hesi kámroyini koma at fyribyrgja øllu fyrð um hesum harðskapsmálinum sum hann serliga víst á møguliga planlægdum kriminaliteti altso biltjóðarí ella onkursteeli á einum handli og og hvat tað skuldi verið tað sum ja og tað tað kann vera t hoyringhoyringspartarir kanska ikki verið er heilt samdur men tað sum onkur hoyringspartar vístu á var at fleiri lond ynsktu faktiskt at sleppa vekk frá hesum her við við kontrol altso statscontrol og yvir til sosiala kontroli tí tað noyðist ikki bara at vera løgreglufólk sum sum renna niður niðir í býnum aftaná øllum teimum sum sum ætlar sær at gera okkurt keðiligt tí tað kann eisini bara vera hendan sosiala kontrolin við tað at mann hevur nógv onnur fólk niðri í miðbýnum sum eru etrú og hava onnur ørindi enn at
skulu fara í vertshúsini og hvat tað skuldi verið har harðskapurin ofta fer fram takk fyri so næsti ráður av listanum jaco vesturgard ger so væl
takk fyri harra formaður frælsið hjá tí einstaka ella frælsið hjá tí sum í náttarlívinum ger seg út til at fremja brotsverk tað kann mann gott seta tað upp ímóti eg fylgi væl tí sum sagt verður at mann skal verja frælsið hjá tí einstaka eg havi bara lagt merki til at mann flytur seg meira og meira frá tí at verja frælsið hjá tí sum er útsett ella útsettur fyri brotsverk av ymiskum slag og tí eri rættiliga samdur við minnilutanum sum sum hevur skrivað álitið og hetta her við at mann funkuserar ela nógv upp á harðskapsmál tað er øila nógv onnur mál tað ikki bara harðskapsmál sum ganga fyri seg her mitt í býnum fyri at nevna mitt í býnum í havn og tað er ikki so fá mál sum verður uppklárað tí upptøkur eru ymsastaðni bensinstøðum handlin tú hevur upptøkutólsum má siga seg til og eru ein rúgva av málumuppkláraði av teirri orsøk vis mann hevur greiðar reglur fyri slíkum upptøkutólium soleiðis ati mann tryggjar sær mest møguligan mun at tað ikki verður misnýtt so dugi eg slett ikki at síggja trupulleikan g eg haldi ikki at okur skulu fokusera so nógv upp á at verja frælsið hjá tí einstaka at okur verja tey sum ætla sær ella fremja brotsverk í almenna almenna rúminum óðansæt hvat mann hvar man er ghvat tað hvat tað snýr seg um ja eisini í í í ferðsluni so er tað ávísi vegastrekkir har ferðsluljóg ap henda ávísar vegamót har ferðsluljóg ap henda og tað er ávís støð her i ja kunnu nevna her miðbýnin í havn og klubbagarðin er beint veg her tað er ávís støð har ið brotsverk henda og tí haldi eg at mann eigur at fokusera upp á tað fyri at verja ikki brotsmannin men fyri at verja tey sum verða útsett fyri hesum brotsverkinum og okur hava haldi elsbet mersetes sgunnletsdóttir inni á tað tí málið í danmark sum verið øgiliga fokusá ja men skal frælsi hjá ta einstaka at vera soleiðis at tað ger an seg um um tann stakka gentan var deyð mann kannar eitt annað mál sum hevur verið frammi í miðlunum øgiliga leingi sum hann ikki kláraði at sum mann ikki kláraði at uppklára beinanvegin og møguliga hevði tann visti mann hevði kann man siga borið skjótari at tann gentan yvirlivan tað ber ikki til at mann er so fokuseraður av frælsini hjá tí einstaka at mann verjir verji tey sum gera seg inn á onnur og eg veit gott at tað vórðu ólógliga ka mann siga gásareygin upptøku sum førdu til at hendan gentan sum funsurer av í danmark øgiliga nógv sum fleiri fylgja við bleiv bleiv bleiv ræddað í síðstu løtu tann prísin vil eg gjarna betala sjálvt um eg skilji øgiliga væl landsstýrismannin skilji øgiliga vælsteffan klein poulsen tá ið hann tosar um frælsi hjá te einstaka um hann skal verja tað men við at hava røttur reglarnar við at hava røttu mannagongdirnar kring tey vakmyndatól sum eventuelt skulu setast upp so vilji eg í øllum førum t mítt viðkomandi siga at ja frælsið hjá mær er umráðandi sjálvandi erta tað men tað kann ikki koma framum tað at tað eru nøkur fólk sum vera útsettr fyði harðskap taðer nøkur fólk sum man kann bjarga frá ja málið dámar kanska at missa lív tað eru fólk sum verða kanska útsett fyri neyðtøku sum mann kann bjarga og mann kann mann kann draga tey til svars sum fremjisbrotsverkini tað telur í øllum førum meira hjá mær enn tað at at verja mína mítt persónliga frælsi sog eingin skal hava eyguni við mær at eg gangi hvar eg gangi tí haldi eg
øgiliga miklu dugir og fokusera upp á tey sum tíverri fleiri dagliga verða útsett fyri ymisku brotsverk takk fyri
gerso ræharra formaður eg haldi tað enn einaferð verður verður blandað saman táð svetta sagt vit ynskja ikki at at tann einstaki borgarin skal hava frælsi til at gera eg ná nakran annan við harðskapi ella hvat tað skuldi verið vit tosa um um privat lívið annars sum sum verður yvirváka og vit mann veruliga ynskti at uppklára øll mál ja men so sett mann eitt ótal av kameraðunu upp og so skrásett mann andlitið hjá okkum øllum so skrásett man andlitið hjá okkum tí tað kann mann gera atta sama máta sum var fingramerki ogso fekk mann ein stóran databasa so vit vistu hvar allir føroyingar vóru ein og hvørja tíð so vóru eg øll mál uppkláraður og tað er fyri at nevna fyri at fáa upp o angin fram at atso har er ein grensa fyri hvussu nógv
vit skulu yvirváka
kvestigard gersuvætakk fyri harra formaður nú kann mann so samanbera kina og føroyar tað verur einki kamera sum skrásetir meg við separa ein túr burtur í hagan í føroyum tað trúgvi einki uppá og tað verður einki kamera í føroyum har tú skrásetir alt ov øll tað berut ongantíð slett ongantíð soleiðis sum føroyska samfelagið innrætta teg at tú seta nøkur fá kamer upp har sum eru árend støð tað eigur ikki at ganga so nær tí persónliga frælsinum hjá mær og stefani ella landsstýrismanninum at tað fer framum tað at mann kann og tað staðfest øll mann kann uppklára nøkur brotsverk mann kann heileita tað soleiðis at tað fyribyrgir tí tað eru nøkur áðrenn støð eg nevndi tað í ferðslulógini tað eru nøkur vagamót tata henda ferðsluóóppi í heilin og tað eru nøkur støð ja eisini her í havni klubbagarðin er eitt har tað henda nøkur ting g visti mann kann hava eit kamrað har so eigi g ikki at ganga for nógv inn ápersón
dugliga frælsið hjá mær og øðrum tað er har eg eri so berur verjir mann nøkur fólk sum annars høvdu verið fyri ágangi takk fyri
so er ta øi ur hevt egr ger soja takk fyri harra formaður eg haldi nemliga eftir einum øgiliga góður vinkul sum jaka vestergaard kemur við ígjøgun formannin at at vit arbeiða fyribyrgijandi og tað at tú klárar at steðga kriminaliteti fyribyrgja kriminalite tí uppklárar kriminalitet handtaka hesir gerningsmenninir nú verður nevnt til dømis í danmark við stropsmaðurin hevur hann fleiri upp á samvitskuma og sora er tað ikki akkurát at geva okkum meira frælsi at vit kunnu ganga úti í samfelagnum og vita tað at størsti partur av kriminalitetin verður uppklárar tað er nógvir kriminalitetir sum verðu uppklárar av vitu í dag í føroyum
so altso vit mugu ikki vera heilt bláoygt tað
ygesæja takk fyri harra formaður sjálvandi øll ganga við einum einum kamra í hondini í dag og tí er tí er øgiliga nógv sum verður uppklárað við við te upptøkum á ymiskum slag á ymiskum á ymiskum støðum meni púra á linju viðtí sum elsbet mersetes gundlópstóttur sigur at eg haldi at tað er øgiliga umráðandi at okur royna at fyribyrgja so nógv so møguligt við atlitið eisini sjálvandi til tað persónliga frælsi tí tað at at at kamrar stendur uppi har ið mann bar í heilt serligum førum færi atgongd til tað vissi tað er hent eittlannað akkurát har í umráðan tað gongur ikki údyvir persónliga frælsið hjá mær fyri mítt við komandi kann mann gott hyggja eftir hvar eg gangi nær tað skal vera tí eg havi altíð følt tað eg havi fyri soviti ikki nakað at fjala har sum eg eri men eg skilji væl at tað gongur givur persónliga frælsið hjá hjá
hjá koronastøkum men at verja at verja tey sum dagliga verða útsett fyri ágangi tað haldi eg er eisini týdningarmikið
poulsen ger so væl takki eisini undir við tí sum jafnvísingarøðið førir fram í mun til hetta við at mann má seta tað persónliga frælsið upp ímóti tí sum her er talan um nemliga at skapa eitt tryggari býarrúmi fyri fleiri á ávísum støðum kanska serliga í høðustaðnum og júst hetta sum jafn hvøsskoyrdi førdi fram atgongdin til hesar upptøkurnar tær eru jú strangliga reguleraðar og tær eru bara loyvdar um so er at tað hendir okkurt brotsverk og upptøkurnar kunnu brúkast í mun til at uppklára hetta brotsverkið so har eru har eru vit eisini samd og í mun til hetta við fyribyrging tað er ein eitt ávíst orðaskifti um hvussu fyribyrgjandi at vakmyndatól er og í rættarnevndum kom fram at tað er tað virkar tað hevur fyribyrgjandi virknað men annars hevur tað í øllum førum tann virknað at tað kann finna fram til tey

rmaður hshvussi annað vintypulshn eru er rímiliga rímliga sam til hasum førinum og eg haldi at eg kann enntaka tað sum eg sigi at best tað eru rættiliga strangar reglur kring tað við hesum hevr vakmyndatólinum at tað bara í teimum serligu førunum hav tær hent nakað í tí økinum at nøkur bøkur heilt ávíst fáa atgongd til upplýsingarnar so síggi eg iskita vandan heldur ikki sam vandan mann setir tað upp ímóti tí persónliga frælsinum hjá tí einstaka tí eg skilji væl s er diskutiónina um at mann ikki skal fara at fornera tí persónliga frælsinum men mann mann heldur ikki fara so langt at mann letur nøkur tinhenda í náttaralívinum at at mann sigur ókey tað gek ikki við tí tað persónliga fræsi er meiri týdningarmikið enn at okkurt hendir so sigur mann at tað flytur seg amen øðra nógv hendir
effekt her og nú nøkur ting og tey kanst tú fanga vistu onkur planleggur a leggja á annan og tað er minimalt av teimum málunum so vakmyndatól koma at fyribyrgja og at uppklára brotsverk takk fyriorsakaser
jenisarana gerso væl ja egeri samdur altso okur eru silet ikki so længt frá hvørjum øðrum tá ið vig tosa um ata persónliga frælsi men ein ein ein vinkul sum ikki er nevndur her jú steffan klein poulsen hevði han í sínum áliti tað er at meginparturin nógv nógv størsti parturin hendir í fylgskapi og tað tað tað vísir tað opnar aftur upp fyri hesin her at tað eru onnur átøk sum skulu setastg inn onnur átøk og eg ræðist hett her altso mann setir tey upp nú í í miðbýnum og kriminalt tekniki serkøn teir siga jamen so breið teir seg bara út so fer tóð oman á vágsbotn so fer tað vístær í vági sum fær tað onkra aðrastaðni og áðrenn okur vita av so etu út í haganum hjá jakuv vesegaard tí at e tað ikki fantastiskt kunna seta eitt vakmyndatól upp sum kann fylgja turistum sum annars vildi renn seg ovføri og so hava okur áðrenn okur vitað av tar kinesisk

rtakk fyri harr formaður at tað hevur vakmyndatónið í haganum og ganga okur og leita eftir seyði og vita hvat g hevur lemt so tað eri kanska verið ein fyrimunur í so máta mann kann eisini senda dronur upp í luftina og finna útav hvat er í haganum ogvakmyndatól tað er allastaðni men eg eri ikki so øgiliga bangin fyri at mann skal fara seta allastaðni upp og tað skuli sjálvandi fyribyrgja sjálvt um tað nokk so skjótvt vera kypt og koyri oyrað á seyðinum so pljaar ikkiat vera so sert tit tá hann ekki ker meg hvar hann er men tað ger einki haldi eg í mun til tað persónliga frælsið hjá mær og øllum øðrum at tað eru nøkur ávís støð sum eru árent ting henda har fólk samlast í náttarlívinum at mann so setir strangar treytir við hvussu sleppur thyggja at hesum í myndunum og tað verða tað verða slettaðar vesi ikki at onkur hyggur at teimum innan fyri eitt eitt rímiliga skjótt tíðarskeið og tað skal vera orsøk til at okkurt er hent har sum gevur orsøk til at mann fær atgongdtil at at síggjamynd
nei tað er bióivar slet ikki at vera almarnar hjá nøkrum uttan í heilt serligum førum takk fyri hatn formað urtakk fyri so í næstu røðari á listanum bjarni hammer
eg kann kanska taka nakað upp aftur sum okkurt a tí eg sjálvandi sagt hetta er sum sagt at uppskot til samtyktar og uppskot til samtyktar í síni heild eru oftani øgiligani óskyldíg tí tað hendir meir enn so at tey endu e nær skulføri so koma tey sjáldan uppaftur men tað er annað altaná líka ein áheitan á ávarandi landsstýrismann um at taka eitt hvørt mál upp akkurát sum í hesum førinum um millum annað kann eg siga í tá ið eg var formaður íg vinnunevndini ttí tað var í hvør samgongu tá vóru vóru vóru málini skilagóð jamen so samtykti mann tey mann mann mann niðurstemar tað ikki bara til stuttleikar mann samtykti tey í hesum førinum siti eg ikki í rættarnevndini og alt annað líka het ereitt uppskot til samtyktar og fyri mítt viðkomandi so er tað lýssindur óskiljandi at mann ikki ynskir at taka undir við tí men tað skal so sigast eisini at landsstýrismaðurin sigur at hann ætlar at taka tað upp í landsstýrinum og vita hvat mann ætlar at gera við hetta málið so eg kanska so verður tað tað verður sagt á teimum sum eru ímóti hesum her illa ikki ímóti hesum her uppskotunum men ímóti tí at seta vakmindatól upp at ja men kannman ikki bara seta nakrar nakrar eykar lyktarpelar upp so tú kanst lýsa eitt sindur meir út yvir kann politiið ikki bara vera har sum tað er brúk fyri tí tað vísir eisin at mann hevur onga sum helst innilit einki sum helst innlit í hvat politiið ger yvirhøvur altso ynskir mann so at peika trý støð úti í havnini so skal mann seta teir onakrar politibular har at standa har jame hvat nú vista d politiið fór á mál skuldi eg vera standandi eitt vikuskifti eru tað kanska eini ja tað kunna vera trý hold kanska fýra hold við ferðslupolitiinum og tað er nógv tí tað er avmarkað hvussu nógvir politistarar krava í føroyum verða tær upphongdur í einum rúsdrekkamáli einam hóskagsmáli og og onkur er blivin burtur jamen so má mann fara til ta uppgávuna og vera við ta uppgávuna inntil mann fer inn til uppgávan er loysn og ma kann fara víðari mann kan ikki bara siga tað jamen sum á politiið standa í miðbýnum og og og tað ringir inn at tað er eldur í hasum húsinum ein bilur kort útav uppá at forvænta tað at politiið skal standa tað vísir at mann hevur stekki innlit yvirhøvur í kar politiiger við føroyum í ta góða og stóra arbeiði og fyribyrgjandi arbeiðis sum politiiðger í akkurát við hesum her so er tað eingin ivi um tað at tað verður víst á at tað er bara eini trý eini fimm til seks mál sum ikki eru uppkláraði tí er tað ikki neyðugt men tey sum hava lítið sindur innlit í kat politiigerð so er tað ein rúgva av teimum málunum sum eru kláraðir eru uppkláraði av vakmyndatólum aðrastaðni frá inni á inni í ymiskum støðum har sum tað er hent og onkur kanska tikið upp ínar telefon til felduvís og so víðari so tað er vakmyndatól sum í longu nú uppkalla

ogso er tað tað signalvirði sum eri akkurát nú í løtuni har sum mann faktiskt hevur uppklárað eitt ein har tann ung genta milivum kitnapa og mann møguliga uppkallað eitt uuppklára eitt ráp við vakmindatólinu gott nokk í danmark man ska ikki samanbera tað men signalvirðið at siga at at og tað er einu á leiðina av tí at tað blívur atað er uppklára so sigur mann her nei aftohvat okur vilja ikki men okur hopa at landsstýrismaðurin fer at taka tað upp seinni í heyst oftani er tað soleiðis sær tað haldi eg mann hevur lært at nei mann hevur ikki brúk fyri tí inntil mann sjálvur fer brúk fyri tí tað eru óteljandi dømir í politiinum har mann er ímóti arbeiðsmpolitiiðgerð móti hesum hasum intil mann sjálvur er í neyð og hevur brúk fyri tí so er tað gott

tí er tað øgiligani umráðandi tað er øgiliga umráðandi at tað sum fleiri hava vera inni á at sjálvandi skal hasam her heimildin koma oum hon ikki kemur nú so kemur hon vónandi seinni og so verður tað gjørt undir skipaðum eftirlit eingin fer nakrantíð at sita ein borgarstjóri í havn ella politimaristaran fera at sita keypasæn ein keypasrn pakka kips og eina kokakola sum sita og hyggja eftirhvat fólk gera í miðbýnum sjálvandi fungerar tað ikki men soleiðis virka tað hjá summum herfrá at at tað er tað sum tey halda at tey fara at gera soleiðis fungera tað ikki er tað fullkomiliga neyðugt ogtað er eingin onnur loysn og tað er møguleiki at hyggja eftir einum vakmindatóli so biður mann um loyvi frá avverandi myndugleikanum om mann vil fáa loyvi vist tú neyðugt og so kanst tú útilokka kanska rætta okkurt til dømis ú at at ein unggenta bleiv rædtað niðri og tað er nú ikki akkurát her kommunala eftirliti sum er tí vil eg bara siga til allarseinasti harra formaður at landsstýrismaðurin fer at snakka við landsstýrið um at fáa heim
vissi hann ikki ferða heimild so vil eg leggja uppskotið fram í heyst ikki press yvirhøvur eg vóni eg vil stuðla landsstýrismanninum í at mann gevur eina heimild við avmyrkanum støðum sum er útsett tí tað má mann gera og kunnu ikki bara ganga honum um heitan greyt og halda ikki tað vónliga at landsstýrin fer at fáa hesa heimildina og eg vil øgiliga gjarna hjálpa honum at fáa tapapláss takk fyri harra formaður takk fyri so onkur viðmerki
jørginiclasen fyrst ger suvæharra formaður ja vit uppskotsstillararnir fegnast um at tað fjølgast í skaran at leggja uppskotið fram nú veit ikki um um vit báðir helgi abramsen sleppa at verða við í hasuni har uppskotinum hjá bjarna amme men men men tað er gleðiligt eg siti eg hi a eg eru okra kritiskar røddir altso kamra er í hvørjari kyosk o kamra er eftir landsvegnum á hvørjari veðurstøð og kara er í tunlum og tað er altso tað sum mann nú tosar um tað er harðskapsmál altso nú sigur mann tað tá harðskapur hevur verið so má tað ikki vera soleiðis at ein politistur skal kunna hyggja í ein skerm og síggja hvat er gingi fyri seg akkara viðkomandi men men men kann politisturin so havi eg hugsað um kann hann so ganga í býnum tí tí tí tað sum er ímóti hesum her siga hann má einki síggja kann politisturin só so ganga býnum við

sharra formaður neina størsta allarstørsti trupulleikin inni her tí tað at fólk vita skk aplit ger yvirhøvur men so kann eglíka nevna gott at taka tar upp sum jørgun niclasen vísir á tey sum selja olju í føroyum bensin har er kamarir allasens har situr fólk oftani hvønn dag men tey plaga oftan at fara samla upp fólk sum til følduvís hava goymt at betala øgilig ftaðni gloyma teyat koma inn børnini er opa og so fara teð inn og keypa onkur kemur og so fara tað stað og kanska hava gloymt tað betalt oljuna har sita tey ag hyggja her er ein ein ein ungkona hon sær soleiðis soleiðis her út sum koyrir esum bilinum har hon hevur akkurát verið inni her og hon hevur ikki betalt fyr bensinur hatta ber ikki til soleiðis sryngja tey og tað er oftani gloymska allar allaroftani men mann ynskir ikki at fólk sum verða sligin niður og tað eru oftani ómotivera skulu hava møguleikan at blíva lísindu vard mann skal mann skal heldur verja tey sum eitlannastað sjálvandi er tað eg ikki heilt har men
skal mann verja tey sum vilja fremja harðskapin ella hvat erta mann vil verja tað skilji ikki tí at tað eri kamerins nógvastaðnis og tey fáa loyvi at hyggja ogeita fólk fyri oftani smáting í mun til tað sum mann ynskir at verja í hesum sambandi takk fyri
stødd skotanarstøddur við einari viðmerking ja takk fyri harra formaður eg haldi øgiliga gott at bjarni hammer formannin hevur greitt frá hvat ið arbeiðið inniheldur og eg eri samd við honum at nógva tísdag komu fram at tey vita ikki tað er ikki nóg gott innlit í ikki tí at í rættarnevndini fingu vit nógvar góðar frágreiðingar rætt skal vera rætt eisini serliga frá fútanum kanska eisini men hetta her við at sum eg eisini haldi vera óliga gott sum bjarni bjarni hammar nevnir tað er at mann situr ikki stillur hyggur í hesi vitjunum tað er hvist tað er eitt mál hviss tað er til dømis at hæskast mál ella ella herverk ella hvat tað er so er tað at hetta vitjuð blívur interessant so eg haldi tað er óliga gott at mann mann fær eitt sindur at vita meir sum bjarni hammar er greitt frá tí at tað er eisini

tfyrammr gersæja takk fyri tað er tað er oftan tað mann gloymir at mann sigur bar jamen so má politiið bara vera har politiið kann tíverri ikki vera allanstens í senn mann fer eina uppgávu sum má man vera hjá tí uppgávuni til hon er loysn so tað næstan líka mikið næstandi skal vera øgiliga ógvusligt at mann kann sleppa henni og fara víðari til eina aðra og so fer mann beint til eina aðra aftur og soleiðis rennupolitiið frá uppgávu til uppgávu tí kann mann ikki bara siga tað at vist tað er at varda her miðbutna sum skarapolitiið fara har í ta ein her sum fór tær har í senn meðan mann kanska liggur oman á fleiri fólkum og so er tað ferðsluap og einr eldur brandur onkur aðrastens soleiðis hongur tað bara ikki sama hetta er uttan iva sum mann sigur alla æðrastens eisini í heiminum í einum neyðstilfeldi aftaná kanska skjótt anð es alvorligt er so kann mann fara inn og uppklára og sum flest øll hava sagt her í dag so eru tað vakmyndatól á hvørjum jørini men í øðrum samanhangum
í føroyum takk fyri frú forkína takk fyri so er tað elsbett masetes nei so er tað eykun samonsen
orsakaeygun samelsen ger sovæl takk fyri harra formaður eg vil geva bjarna hammer púra rætt í tí at uppskot til samtyktar tað er ikki um tey verða ver samtykt í løgtinginum so merkir tað ofta at tað einki hendir í málinum annað enn at tey verða samtykt og eg haldi at í hesum málinum er tað týdningarmiklasta at her hendur nakað málið verður tikið upp og sum tað verður nevnt í viðmerkingum hjá meirilutanum so hevur landsstýrismaðurin boðað frá at hann fer at arbeiða við málinum og tí haldi eg at visti mann hugsar um at fáa nakað framtíðisum málinum so er tað viktigasta at at málið verður tikið upp og at tað verður verður arbeitt víðari við tí og tað haldi eg skal sleppa at standa sína roynd so at tað tat tað hendir nakað í málinum má vera
tað viktigasta takk fyri
yrmm ger sovæ takfyrhara formaður nei sjálvandi altso landsstýrismaðurin er nýggjur og sjálvandi skal hann ikki blakast fyri ein buss bara tí at uppskot frá andstøðuni kemur verður at uppskot til samtyktar knappligan kemur frá andstøðuni sjálvandi skal hagn ynkja tað altso navnin mín kæri navni harra landsstýrismaðurin bjarni kára sum petersen skal sjálvandi fáa møguleikan at arbeiða við hesum málinum og og tað havi eg fult álit á at at at landsstýrismaðurin er ein skilagóður ungur maður íein øgiliga góðum penum navni sjálvandi hann skal fáa møguleikan at arbeiða við hesum málinum tað sum skal koma sjálvandi tað er ikki eitt uppskot til samtyktar tað ereitlógaruppskot tað er ein lógarheimild sum skal koma niðan í tingið í hest er tað tað skal vera og tað er tað sjálvandi sum samgongan vil koma við visti tað kemur so langt vónandi men landsstýrismaðuin skal sjálvandi hava mítt álit til at sleppa at arbeiða við tí summarferian er er er ikki líka longd hjá landstýrisfólkum sum hjá tingfólkum so kanska nógv gokk gongur
takk fyri at formaður
jatakk yrard joensen suviðmerking ger so væl takk fyri harra formaður og eg haldi e gott at bjarni hammer gjøgnum formannin siga ígjøgnum og sigur tað at vissi ikki nakað hendir hoss monn so so fer hann sjálvur at leggja tað fram okuru kanska fleiri sum gjarna vilja hjálpa honum at leggja tað fram og so vil eg líka taka í hetta her við við sjálvndi tú mann kann argumentera up á so øgiliga nógvar mátar heta her við við við hhesin her privatlívi og annað sum sumanonimiitetur hjá fólki at manksk skal kunna fara í býin náttan vkmyndatól sangandi onkustaðni men altso tað er tað er bara ein ein brøkpartur av tí yvirváking sum okur í dag hava altso fert tú í býin í dag so hevur tú tú hevur tína telefon uppi á tær og hon kansn sporast næstan upp á millumeturin hvar ið tú er tað verður hildið eyga við hvat tú skrivar hvørji bíløgtur tekur hvat fyri myndur tú sendir hvat ú hyggur eftir hvar tú gongur so tann parturin í dag í hesum teknnum

so fær bjarni hammer orðið eftur gersovæl ja takk fyri ja altso tað er tann yvirvágingin sum er nú er sjálvandi øgiliga ekstrem nú snakkar mann um kommunalar heimildir og seg sjálvandi vilja tær verða verður tað settur treytir og avmarkingará sum tað er soleiðis fyri seg at hvør per ur pól fer at sita her og høgga sær við teimum upptøkunum tað vil sjávandi vera tá i tað er neyðugt og tað er ein lógarheimild til tað og tað er tað sum landsstýrismaðurin sjálvandi fer at arbeiða við og tað er tað sum eg vóni at landsstýrismaðurin fer at arbeiða við seriøst tí tí at her fyllifaheta hevur nógv at siga hjá teimum sum verja okum í dag og ta politi og tað muni eg ikki gloyma og tikki eg kann endurtaka ta eg havi sagt tað nógvar ferð nar nú at tiur mu ikki forhalda tað at jamen so skalpar politiið vera har tí tey hava eisini aðrar uppgávur enn at standa vakt í øllum føroyum tað ber sekki til soleiðs hongdar bar tey saman og tað ber ikki til at seta nakar sterkar perur upp og tveir lyktarpellar afturat hetta er nakað sum hjálpir teimum sum
okur hava sett tað verja okum sum okur hava álit á takk fyri formaðurin ja takk næst á røðan tó var bjarni
rættiliga t rúgvusmikið mál og eg fari ikki at kunna koma ígjøgnum alt tí et fari at heita á viðmerkjarar um at um at spyrja um tað eru nøkur ting sum landsstýrismaðurin hevur gloymt h men hetta er so eitt uppskot vit eru til aðru viðgerði umum eitta uppskot frá jørgunniclasen og helga abramsen um at geva kommun heimild at seta vakmyndatól upp ið serliga áberan støðuna í býarlívinum tað er mítt fyrsta punkt tað er tað at eg ikki líka mikið um um mann samtykkir hetta uppskoti ella ikki tí tað snýr seg ikki um at landstýrismaðrin skal kanna ella fyrireigakaatað hannar um at hann skal koma við einum uppskoti so tað er vesindiligur munur á tíð og at kanna tað men eg kann so nevna at landsstýrismaðurin hevur arbeitt við hesum málinum frá fyrsta dagi tí at har var eitt arbeiði gjørt frammanundan av undanfarnu samgongu men landstýrismaðurin í lógarmálum bindur seg ikki til nakra niðurstøðu fyrr enn øll tøl øll fakta øll tata og allar útsøgnir eru komnar á borðið tað er sjálvandi bylgjun at ganga høgt í einum sovorðnum máli summi halda at tað seg geva kommunun o heimildin at seta vakmyndatól upp elvir til ein politistat og øvugtsigur mótpartin atin mannskal hava frælsi til at bukar hvønn annan sundir eg haldi at tð er kanska eitt sindur tað verður sett eitt sindur skarvt upp tað eru sjálvandi nógv fleiri nú ansir í hesum her enn tað men tað sum eg haldi eg lesindiligt er tað at tá ið mann tosar um vakmyndatól mann má minnast til eitt vakmyndatól er ikki av tí ónda tðr itt amboð tí eitt amboð sum verður brúkt til nógv ting tað verður brúktil at styrki um demokratii her eru tvey vakmyndatól beint vinstrumegna talarastólin og tað er við til at styrkja demokratii mann hevur vakmyndatól til ati menna sjálvkoyrandi bilar mann hevur vakmyndatól í tunlinum fyri at tryggja tunlarnar og annað infrakevi vakmyndatól er ikki av tí oynda hí ett amboð og tú kanst brúka amboðið gott og væl og tú kansn misbrúka amboðið og tað haldi eg eri er kjarnan í hesum her tí at sjálvt um hann hevur nevnt nógvir formar av vakmyndatólum í hesari umrøðuni bæði á bensinstøðum og pitsariaum og aðrastaðni so snýr hetta seg um vakmyndatól at yvirvaka tað almenna rúmið og til tað hava vit tvær lógir sum serliga geva seg gera seg galdandi tað er vakmyndatólslógin og so dátuverndarlógin endamálið við vakmyndatólslógini tað er at tryggja rættin hjá persónum fyri ikki at vera fyri óneyðugari yvirvaking og innsivandi yvirvøku men samstundis eisiniat ma tekur neyðug atlit til at at tað í ávísum førum kann vera neyðugt at yvirvaka og so er spurningurin um vit halda teg neyðugt at yvirvaka kanska serliga býarlívið í havn og sjálvandi av tí at tað snýr seg um viðgerð av persónligum upplýsingum so er dátuverndarlógin eisini ger hon seg eisini galdandi og tá ið mann snakkar um yvirvøku so snakkar mann typiskum tvey ting tað er tá sonevnda proportionalitetsprinsippi altso er tað sum tú gert fyri at uppnáða eitt mál er stendur tað mát við hvat inntriv tú gera tann einstaka borgarinum proportionaliteti tað er tað eina hitt er tað sonevnda legalitetsprinsippi altso tá ið tú gerst eitt stórt inntriv frá almennari síðu jú størri inntrivið er jú nágreiniligari skal lógarheimildin vera tí kann mann ikki geva eina greibreiða heimild maánn mán geva eina eina smalaheimild sum sigur hvat vyvirvalkan skal verða til og so framvegis og at hava reglur tí viðvíkjandi so er tað kanska komi eitt sindur inn á tølini tíðini longu víðari eina undan su vil heita á tingfólkini um at spyrja nógvar spurningar sum kann svara so væl sum til ber í fjør vóru hundrað og seks harðskapsmál í føroyum og fyri teimum sum leggja nógva í rættartrygdina hjá fólki so so kann eg nevna at orsakað av tí longu málsviðgerðartíðini hjá føroya rætti so eru bara dómur fallin í trettan av teimum málunum tað er rættiliga lítið h og av teimum eru ein frídøming og av hesun her hundrað og seks harðskapsmálinum so eru fimm sum er óuppkláraði í miðbýnum uttan fyri miðbýnum í havn tey vóru í gjøgnum gólvdsgøtu tórsgøtu skálatrøð og sigmundargøtu og tað fimta tað bleiv so tað bleiv so ikkilet mál tí órætt ar viliki upplýsa hvør genlingsmaðurin var so fýra mál og eg kann ímynda mær at vissi kommunan hevði fingið eina heimild so hevu hon kanska sett tað upp í klubbagarðinum og í vágsbotn kanska niðri á tórsgøtu men mítt boenga er at visti mann hevði vakmyndatól í dag so er mann ikki uppklárar tey málini sum eru bara í ár tí at tey eru nógva aðrastaðni vørnum og hatta loyði meg til argumentið vis vit byrja geva eina heimild til at gera vakmyndatól hvar enntá tað so nær steðgar mann at eyvirváka tí tað stríðir ímóti ta legalitetsprinsippið sum eg snakkaði um árenn og tað stríður ímóti ta proportinalitetsprinsippi eg snakkaði um árenn tíðin er enn við at ganga undan tað vóru nøkur tøl um at tað eru nógvar telefonir og annað sum hava uppklárað mál tað eru fjúrtan málnum skrásett fyri fjør at telefoninir vóru við men tað stendur einki um mí mínum upplýsingum um tað vórðu avgerandi fyri dóm sum í nógvum førum ikki í fallin øh

myrka fyrstur jøk lyklassen gjørt væl harra formaður ja landsstýrismaðurin er er kritiskur og tað haldi eg gott tí at tað er ógvuliga viktigt at hetta her amboðið skal bara brúkast til at uppklára enntá eisini til at fríkenna og tað vil siga at at eg eri glað fyri at hann fer at at leggja sær geyma at gera arbeiðið gott tryggja hvør sleppur at síggja nær mann kann síggja soleiðis at tað eru so mikið góðar reglar aftanfyri slíkt tó at tey bara kunnu brúkast til tað sum tey eru ætlaði til so takk til landsstýrismannin fyri tað er eg spentur uppá í heyst tá ið hann kemur við einum uppskoti so leysnar at býarlívið í serliga havn kann blíva tryggari at mann er bangin fyri at mann ikki fær yvirvakað alt nei at so koma yvirøkutól um so vita øll hvar tey eru og fyri ikki at verða útsettur fyri harðskapi so er helst ikki at fara

ja takk gerst sum væl við ætta í klára beturstøðnum takk til ljóka niclasen fyri viðmerkinginaaltso nú havi eg roynt at funnið nøkur tøl upp á um tað er hevur ein fyribyrgjandi virkuna og um tað er ein uppkláandi virkuna til tann fyribyrgjandi partin so sigi eg siga fakligu myndugleikar tey millum annað kriminalprevintiva ráðið í danmark sum í tveimum umførini hevur gjørt niðurstøðuna at vakmyndatól hava ikki eina previntiva effekt í øllum forðini ikki einsamalt so skal mann gera aðrar innsatsir afturat millum annað løgregla út á gøtunum og tað er eisini eitt prinsipp um at tú gert ikki tað mest innfrívandi átakið beinanvegin við sær eru onnur linari átøk tú kann gera áðrenn tað tað er millum annað at fáa meira løgregla á gøtuna í mun til uppkláring sum royndi at nevna tað í framsøgurøðuni at tað eru øgiliga fá dømir um harðkastmál sum ikki var uppklárað í føroyum og her í havn og í teimum førum fyri í fjør so hevði vakmyndatól í klubbagarðinum og vágsbotnum avstaðni her niðri ikki uppkláraðar tey so mann skal faktiskt til at gera setar øgiliga nógv vakmyndatól upp við sum viðsøk tað skal hava ein uppklárandi virkuna
takk fyri
jatakk so rda helgi abrabsen ger sovælharra formaður hetta er eitt løgið orðaskifti tí tað virkar sum at fólk argumentera ímóti sær sjálvum altso meirilutin í rættarnevndini argumentera fyri hvussu góð vakmyndatól eru um tey ætlaðat atkøðu móti landstýrismaðurin argumenterar ímótir men ælar at koma við einum uppskoti umta so so tað virkar sum øll ætla at gera øvugta tí sum han innast inn í heildur nú biður landsstýrismaðurin um spurningar her eru tríggir kemur hann við einum uppskoti nær kemur en uppskoti og hví kemur ann in uppskot vist hann ikki trýr upp á ta at hjálpa nakað sum helst

gers væl bjarni kársa petesen yr atakk til helga abransen fyri fyri spurningin um landstýrismaðurin kemur við einum uppskoti eg royndi at siga tað nakrar ferðir eg vil gjarna koma við enum uppskoti vissu eg kann fáa ordiliga góðar grundgevingar fyri at hetta er nakað sum loysir ein konkretan trupulleika sum vit hava nógvastaðni í føroyum tað havi ikki fingið henni tíverri skuldi tað verið soleiðis at tað eri sannførandi prógv og dokumentatión saklig dokumentatión fyri at tey hevði havt ein stóran virkna ella en í øllm førum ein virkna sum munar tú mán mánn minnast til at hetta gera ei nokk so stórt inntrivið í privatlívið hjá fólki og tí skal tað standa mát við tí og hevði eg fingið góðar grundgevingar so hevði eg verið sinnaður at koma við einum uppskoti og tað ereisini tað sum landsstýrismaðurin arbeiðir við í løtuni nær uppskotið kemur dugir landstýrismaðurin ikki at svara uppá tað er nýtt fyri hann at bjarni hammer ætla at koma við einum uppskoti í heyst øh og hví hann kemur við tí jamen so verður tað tí at tað er nakað sum er skilagott at gera higartil hevur er tað ikki nógvar ábendingar um at tað gera annað enn at fólk føla seg trygg men tey vera ikki natúrliga tryggari tað er kanska táð botnar í at tað er kommunurnar og og politiið sum gjarna vilda hava hetta tí tað er gott at hava og tað tað kann mann gott skilja øh men grundgevingarnar eru higartil
eru ikki so góðar takk fyri
ja takk so r ta hendriodvmerkinggersuvæl harra formaður tað er smt spesieltlandssýrismaðurin skal hava øgiliga góðar rgumentir fyri hesin her at seta tú upp í miðbýnum ta er tað er har ballaturnar eru hertað allarflesti tað vit okur av og og og hvussu mann kann argumentera fyri at hann bara mann seta nóg nógvar politistar inn so er problemið loyst altso tað kann ikki vera meiningin at tað skal eitt hava politisturin til tí nakrar øðrur hundar ikki kunna klára at stýra seg ja nevundi hjá æ sjálvum tað má vera aðrar mátar ein nemmaramátar at gera tað uppá altso en bestr eg havi einaferð gloymt at betala bensin tilat verða bensinstøðini í vági inni á bakka og tað var áðrenn tólið kom onkur kann nakkar við meg gloymdi at betala tá ið eg kom í túgundi hjá mær sjálvum tá kundu tankar mir keyva betalt tað er tíggju ár síðan og og men men har frá og at siga at at mann skal sum miðflokkurin hevur mann skal taka frælsið hjá fólki fram um at tú kansn áleggja fólk leggjast á fólk tað er ófatiliga langt út

takk bjarni kárasa petersen gersuvæltakk fyri ja altso hvat skal mann siga hetta er aftur hetta her við at mann vil geva fólki frælsi til at buka hvønn annan av tað er ikki tað sum hetta snýr seg um eg royni at taka orðaskifti soeis nøkulunda í álvara øh og hennikold hevur rætt í at tað er vakmyndatól millum annað á bensinstøðunum men tað er inni hjá sær sjálvum tað eru eisini vakmyndatól í tunlinum tað eru aðrar orsøkir fyri tí hetta her snýr seg um yvirvøku av almenna rúminum og tá ið mann hevur yvirvøka av almenna rúminum tá er tað altaná líka eitt inntriv hjá privatunum hjá fólki og tí skulda vera góðar grundgevingar fyri at gera tað skuldi tað verið nógvar góðar grundgevingar so skal landsstýrismaðurin taka tær við í viðgerðini tí hann roynir at arbeiða seriøst við hesum málinum men har við ikki sagt á hann kemur til ta somu niðurstøðuna sum sum summi av tingfólkunum her inni í salinum eru komin við
takk fyri ja takk næsturða røða verður helgi abrahamsen
ger so vælja frú forkvinna tað skal ver heilt stutt men eg haldi at ta er nok so áhugavert støða verdur í beint nú vit fara at atkvøða um eitt mál sum rættiliga nógv í tingsalinum siga atstakka undir við ta takur undir við at vakmyndatól verða sett upp tí tað skal fyribyrgja harðskapið men tað er ein grundgeving sum vigar í hesum orðaskiftinum og tað er tað og serliga hjá nú hugsi um meirilutanum í í rættarnevndini tað varðr víst til at landsstýrismaðurin kemur við hesum her men nú er landsstýrismaðurin akkurát verið uppi og sagt hann ikki sikkurt at hann kemur við tí og tað haldi t mnn skal hava fyri eyga áðrenn man fer t atvøða hesum málinum vist mann ætlar at atkvøða ímóti hesum uppskotinum grunda á at landsstýrismaðrin kemu við tí og landsstýrismaðurin ikki kann garantera fyri at hann kemur við tí so haldi at mnn skal bara vita áðrenn mann atkvøður at hesum atkvøðu ímóti hesuma er so leggur mann einki trýst á landsstýrismannin fyri at koma við tí h hinvegin so hevur bjarni hammer sagt at hann kemur við tí so tað tað nú blevr tað eitt sindur interessant og tað ar í heyst visku landstýrismaður ikkni við tí men so men eg haldi bara at argumentatiónin við av vísa á landsstýrismaðri ken við tí hon heldur at
takk fyri
takk fyri ein viðmerking frá henniciold ger sovælnú eri eg í hesum har meiri lutan men men altso okur halda tað at landsstýrismaðrnin skal hava ein kjans nú gangar ímóti ljósari tíðin so tað kanska eg friðarligari á frontini meðat berjast meðan meðan meðanfýraogtjúgu tímar ljóst so landsstýrismaðurin hevur ta tíðina at arbeiða í og vissu ið hann ikki kemur la kemur til ta niðurstøðu har gerst einki so verður tað so má mann hopa upp á av uppskotstillararnum ikki á ólavsøku men eitt sindur tá ið tað er ligi eit sindur frá aftan á ólavsøku koma aftur við uppskotinu so verður verður ein stemmað hvørsfall tað er mítt viðkomandi tí at eg forsvari ikki teir sum
sláa fólk niður
ikki p á nakran máta helgi abramsen ger sovælfrú forkvina eg eg skilji væl hatta har hatta sjónarmiðið tað er bara tað at um mann atkvøður fyri hesum her so er hett barerat uppskot til samtyktar um at heita á landssýrismann um at gera tað og hann kann gera tað so so tað er eingin grund til t atkvø ímóti orsakað av
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málunum so uppskot til samtyktar um at loyva kommununa seta upp vakmyndatól sum er tingmál sjeyoghálvfjerðs vit fara at atkvøða í tí málunum núja vit eru ligug at atkvøða tað eru ellivu atkvøður fyri tað er átjan atkvør ímóti og ein atkvøða er blónk hetta uppskot til samtyktar er sostatt falli og avgreitt endaliga frá løgtinginum vit fara býari í skránni í dag sum er onnur viðgerð á tingmáli einogfýrs uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit hvør byr um orðið tað er formaðurin í fíggjarnevndini er
rard joensen sum fær orðið ger so vælviniíeina løtu takk fyri takk fyri frú forkvinna ø hetta er álit í løgtingsmáli ummar einogfýrs uppskot til samtyktar um seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit jenis a rana og stefan klein poulsen løgtingslimir hava lagt málið fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð tann fjúrtanda mars í trýogtjúgu tað beint í vinnunevndina og nevndin hevur viðgjørt málið á fundi einogtjúgunda og einogtretinda mars og einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við umboð fyri fyri arbeiðsgevarafelag føroya kæristovn løgmálaráðið kappingareftirlitið og landsstýrismannin í íksog vinnu
tað er alt alt for ovfaðaligt í tingsalinum tað skal eisini vera friður meðan álit verða lisin upp so ting fólk kunnu hoyra hvat nevndirnar eru komnar til formaðurin í vinnunevndini fær orðið

tað er eingin ivi um at príshakkingarnar seinastu ári merkjast tyngjandi fyri gerandisdagin hjá nógvum familjum brúkaraprísdali sum hevur ligið sera longt tey síðstu tíggju árini tók veruligt dikgásið á várið í tvey túsund og tveyogtjúgu tá tað koma upp á fýra prosent og hekkaði so sera skjótt upp á heilir tíggju komma eitt prosent í novemburmánað í tvey túsund og tveyogtjúgu nú er tað á veg niður aftur og síðstu tølini frá hægstovuni sum erður fráboðaði í februar í tjúgu trýogtjúgu siga at tá var prístalið átta komma trý prosent málið hjá tjóðbankunum kring teimum er at halda imflatiónina niðri á umleið tveimum prosentum so okur mugu ásanna at enn er langt á máli sum nevnt í viðmerkingunum til uppskotið bleiv lógin um príseftirlit strikað í nítjan hundrað og sjeyoghálvfems tá lógin um kapping varð sett í gildi hugsanin tá var at ein virkin í jøvn kapping við marknaðartreytum var besta amboðið til at tryggja rætta prísin fyri brúkaran á vørum og tænastum nevndin heldur at kappingarlógin sum heild hevur virkað væl men at hon eisini hevur sínar avmarkingar serliga í teimum vinnugeiðrum har okur hava avmarkaðar kapping í mon opol og dugupol líknandi vinnum eigur kappingarlógum at hava

landið letur eisini í fleiri førum stuðul til brúkaran til at broyta atferð hesin stuðulin kann vera við til at skeikla marklaðin við millum annað skjótt vaksandi eftirspurningi eftir teimum vørum sum eru umfataðar av almennu stuðli og harvið hekkandi prísum nevndin heldur at nevndi økir eiga at fáa eina hægri raðfesting og eiga at skrivast inn í lógina um kapping heldur enn at skipa nevndi økið í eini nýggjari lóg sum lagt verður upp til her og við einum nýggjum stovni landsstýrismaðurin hevur upplýst fyri nevndini mat meg vil ganga ynskinu hjá nevndini aitt møti og gera ásetingar í lógini um kapping sum betur enn í dag kunnu tryggja eitt betri eftirlit við prísáseting á marknaðin við avmarkaðari kapping og har almennar stuðulsskipanir kunnu hava eina ávirkan á marknaðin og prísáseting mælt verður til at hesar broytingar verða framdar í seinasta lagi í heyst við hesum viðmerkingunum tekur ein samdnevnd undir við málinum

at tað er altso ein samdnevnd sum mælir løgtingin til ikki at taka undir við málinum

formaðurin í vinnunevndini í álitinum fyr samdarmenn nevnd mælir til at fella uppskotið um príseftirlit ja og hann mælir til nakað annað so má hann greiða tinginum frá hvat er til ein samdnevnd ella ein ósamdnevnd mælir tilsakin var tann at okur hava havt tvey uppskot frú forkvinna okur hava havt tvey uppskot liggjandi í vinnunevndini sum okur hava líkasum havtella koyrt paralelt tað eina er at at uppskotið hjá miðflokkinum um at gera eitt príseftirlit og hitt er álit ella er er er uppskoti um kapping og tí var var tað púra greitt at tá ið mann vil forfylgja uppskotinum um kapping so kann mann ikki samstundis argumentera fyri at mann skal góðtaka ella samtykkja uppskotið um at seta eitt príseftirlit tí tað hongur simpuldagn ikki saman so tí var tað ein avtala í ein sandarinevnd at málið skuldi fellast men at nakrar tankar av hesum uppskotinum um príseftirlit skuldi arbeiðast inn í ta nýggja uppskotið um kappingg so her er altso ein feilurí

men tað vil so siga at ein samd vinnunevnd um eg havi skilt formannin rætt mælir løgtinginum til at fella hetta uppskot til samtyktar um at seta á stovn á føroyskt príseftirlit sum er eitt uppskot summiðflokkurin umboðini hjá miðflokkinum
og formaðurin í villnevndini skal taka fulla ábyrgd av at hann ikki hevði hugt eftir tá ið tí síðstu reglurnar í álipinum
nú koma viðmerking frá jenis
og at ræna ger so vælfrúforkvinna eg fari at takka vinnunevndini serliga formandinumikki fyri at at mæla til at fella uppskotum men fyri at hava tikið innihaldið í uppskotinum til sín og at vera samdur við tí tað var flott og tað fer so inn í sum landsstýrismaður millum annað eg skal ikki takka honum hann varð poststívur undir fyrstu viðgerð sum landsstýrismaður mælti til at koyra tað inn í kappingarlógina og tað endamálið er jú at fáa eitt eftirlit og okur fáa tað upp ein annan máta enn miðflokkurin í sínum uppskoti mælti til so túsund takk fyri stuðul
ja er har joensen gerst
og friður í salinum meðan tað verður talað av talarstovlinum takk ger so væltakk fyri forkurina ja tað var og tað gevur jú eina eina meining at tá ið mann sum sá ein samd nevnd ynskir at hatta her skal koyrast inn í kappingarlógina so ynskir mann jú ikki har við eisini at gera eitt prísreftirlit so so tann parturin hann er faktisk rættiliga avkláraður og landsstýrismaðurin hevur okkommað so at viðgera uppskotið um kapping seinni sikkur nokk í komandi viku tá koma teir tankarnar líka sum betri fram um hvussu mann ætlar at implementera tað sum miðflokkurin leggur upp til við einum príseftirliti inn í ta nýggju kappingarlógina so takk fyri frá fólkum
síðan er tað landsstýrismaðurin høgni heita sum fær orð ger so
era viðmerkja eg skal bara vátta tað at vinnunevndin hevur viðgjørt bæði uppskotið um kapping og uppskotið hjá miðflokkinum saman og hevur havt fleiri innkallingar til tess at vita um um ætlaninir ella uppskotið meir príseftirlitð kann setast inn í kappingarlógina og tað var so komið i nøkrum uppskotum til ella vísta á hvussutað kann gerast og eg skal vátta tað at tað tað uppskotið skal so koma niðan sum eitt ta fyrsta í heyst fyri at fáa tað inn í kappingarlógina tað sum vinnunevndin er umrøtt sum vit fáa umrøtt seinni undir viðgerðina á kappingarlógini so eg i eg haldi uppskotiðhjá miðflokkium er gott og tað hevur gjørt tað at viðgerðin av løgtinslóg um kapping hevur fingið tað elementið inn bara vátta tað at atað tað tað takið erí fullum álvara og havi og havi longu sett tað í gongd at fáa gjørt igt tøkilig uppskot og vit hava samskift við kappingareflitið eisini hvussu tað kann gerast og hugt eftir øðrum londum so framvegis so tað uppskotið kal nokk koma
tað er ein viðmerking frá jensi av
gjørt so væl er jú í besta føri ella ringasta føri stríð um orðað tí hetta er jú eitt uppskoti til samtyktar og tað ljóðar soleiðis løgtingið heitir á landsstýri um at fyrireika at seta á stovn eitt føroyskt prísettilit og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi og tað er tað sum nú fer at henda ja sigur onkur ikki prísreftirlit tað skal eg nú kappingarlógina nei men í hvussu so er er endamálið tað sama so takk fyri at landsstýrið vildi gera tað sum miðflokkurin biði landsstýrið um at gera men tað segði landsstýrismennin eisini longu undir fyrtíð fyrðu fyrstu vitikiv so hetta er gott
takk fyri
landstýrismaðurin ger sovælavtat tað vera ta kannvera stríði um hvussu mann skipara slíkt eftirlit og um tað er ein sjálvstøður stovnur ella um tað er undir kappingarlógini og eftir viðgerin í vinnunevndini so havur sagt tað kann skipast innan fyri karmarnar á kappingarlógini haldi eg royna breiðar semjur um og tað er altso út frá teimum sjónarmiðunum sum miðflokn
kunu lagt fram ja takk fyri forkvinnan skal so boða frá at tað sum er komið fram her frá formanninum í vinnunevndini er at tað lítla men ikki men ikki týdningarleysa orði í hesum sambandi í niðastu regluni nemliga ikki manglar í álitinum her seinast reglu tað fer at vera rætta soleiðis at tað rætta stendur á skjølunum sum verða á heimasíðuni men tingfólk skulu so vita at seinasta seinasta reglan í álitinum eigur at ljóða soleiðis við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd ikki undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskot so skuldu um mælir til at fella uppskotið ja so skuldi tað verið komið pp á pláss altso ein samd vinnunevnd tekur ikki undir við uppskotinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið ella mælir til at fella uppskotið ja og vit fara so at atkvøða í hesum málinumja tað sær út sum vit eru liðug at atkvøða tað eru tvær atkvøður fyri uppskotinum tað eru seksog tjúu atkøv ímótir og eingin er blonk og hetta málið er sostatt fallið og avgreitt endaliga frá løgtinginum vit fara nú til seinasta tingmál á skránni í dag sum er tingmál nummar trýogfýrs uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum og hvør biður um orðið tað verður sólvitt nolsøe formaður í mentanarnevndini sum fær orði ger so væl
frú forkvina eg havi hug at byrja við at siga at tað er eitt sindur typiskt at akkrát tí miðflokkrinum sum skapa kaos í politisku skipanini tað klárar tar so ein einaferð frú forkvina eg skal lesa upp álitið summ mentanarnevndin hevur gjørt og í uppskot til samtyktar um at verja børnini móti porrnuog orðunágangi á netinum eitt uppskot sum jenis a rana og steffan klein poulsen løgdsmenn fyri miðflokkinum hava lagt fram sjeynda mars í trýogtjúgu og eitt fyrstu viðgerð e ta beint mentanarnevndini sum hevur viðgjørt málið á tveimum fundum nítjanda og einogtjúgunda apríl undir viðgerðini av málunum hevur nevndin havt fund við føroya teløg felagið føroyski sálarfrøðingar landsstýrismannin í fíggjarmálunum saman við talgildum føroyum og landsstýrismannin í barnaútbúgvingarmálunum tað varð greitt á fundinum gjørdist greitt á fundinum at tað verið torført at finna eina endaliga tekniska loysn sum skal forða fyri at børn fáa atgongd til portografiskt og annað ágangandi tilfarið á netinum tað hevur víst seg at tað ofta eru hættir at sleppa uttanum forðingar frá lagdar á heimasíðu tó varð eisini sagt at tað verður fylgt við royndunum sum verða gjørdar í fraklandi har eitt serligt pass verður ment ið skal brúkast tá ein ynskir at sleppa inn á ávísar síður á netinum ein máti ið tað møguliga kann gerast uppá er at nýta loysnina hjá talgildum føroyum við samleikanum at børn og ung ávirkast negativt og kunnu gerast bundin í ungum árum av at verða útsett fyri pornu og ágangandi tilfari á netinum tykist lítið yvir vera um fleiri gerast bundin í ungum árum og hava torført at sleppa av við bundiskapin og tað kann millum annað geva teimum eina skeikleia mynd av hvussu veruleikin hongur saman tað er ein trupulleiki sum skal takast í álvara og tí heldur nevndin tað vera skilagott at landsstýrismaðurin í barnaogundirvísingarmálunum kannar hvørjir bestu mátarnir eru at upplýsa børn og ung um vandarnar at avmarka atgongdina og upplýsa børnum og ungum um vandarnar við ávísum tilfari á netinum er ein uppgáva vit eiga at taka í álvara og tað sæst eisini aftur í arbeiðinum sum millum annað verður gjørt í norðurlandaráðnum eitt av tilmælunum sum norðurlandaráðið læt frá sær seinast var júst um at avmarka atgongdina hjá børnum og ungum til pornografiskt tilfar og tað eru eisini fleiri onnur lond sum eru farin undir sama átak millum annað frakland við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málunum og mælir løgtinginum
til at samtykkja uppskotið ja sorry tað fólk høvdu spyrjað um tað tú er eitt samnevnd hesum er tað ein samnevnd sum mælir til at samtykkja eitt uppskot frá miðflokkinum og næstur at røða verður stefan klein poulsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina nú er støðan tann at vithvørki hava umboð í vinnevndini sum hevði viðgjørt tað fyrra málið og helst ikki mentanarnevndini sum viðgjørt hetta málið men her havi eg so sitið inni sum eygleiðari og og fylgt við og mítt inntrykk var at at tað bleiv ein samd nevnd ogog tað haldi eg er er øgiliga gott

kom in á mítt fyrsta punkt so haldi eg at vit eru komin har til at vit nú viðurkenna og innsíggja at hetta er ein samfelagstrupulleiki ikki tí at hetta at pornegrafiskt tilfar í sær sjálvum er nakað nýtt men tað at internetið hevur broytt allar fortreytir er ein nýggj støða sum eg haldi at løgtingið nú tekur í í stórum álvara eg havi fleiri ferð víst á at at tord niclasen var ein av politikarnum sum tók eitt líknandi mál upp heilt aftur í hálvfjerðsunum ella fýrsunum minnst ikki akurat árstalið øhog eg val so taka hetta málið framaftur nú internetið er komið í mars tvey túsunogtjúgu har setti ein fyrispurning til helga abramsen sum var landsstýrismaður tá var av hesum her økinum internetinum og tað komu nógv skeldsorð tá um at hetta var langt úti at mann núfór mann út at sensurera og annað men valds áhaldandi at kasta ljós á hetta her málið og vit blivu samdur um miðflokkinum at leggja eitt uppskot til samtyktar fram sum mentanarnevndin nú tekur undir við og hóast alment t at tað hava verið nógv skeldsorð um um umhetta uppskotið her og tað sum vit hava borið fram annars so má eg siga at politiskt hevur viðgerðin altfyri virðilig r í løgtinginum frá frá fyrstu fyrispurningum a settir var var tað ein øgiliga virðilig viðgerð og tað taðhevur tað fingið allan vegin mannhe faktiskt hugt upp á hvat vendir upp og niður í hesum her og ein orsø kan vera at at fleiri hugsa at jamen tað er sigur bara religios argument tað er moralur ella t persónarmiðin hjá steffan øh men tað byrjaði jú sjálvandi við at eg at eg hugsaði at hetta er ikki rætt men fer mann so hyggur fer mann so granskar itt sindur í ta og hygur eftir hagtølunum hyggur eftir granskingini so haldi eg at hon talar púra greitt hagtølini vísa at tað eru rættiliga nógv sum eru bundin vit hava tí hann veri g ikki nøkur tøl í føroyum og kunnu siga ítøkiliga hvussu stórur bunduskapurin er men hygg mann eftir altjóða tølunum so so er tað púra greitt at bæði kynini bæði kvinnur og menn sjálvt um tað er ein nógv størri trupulleiki millum ongar menn so er tað bæði kynini sum stríðast við eftir altso tað er ein vaksandi trupulleiki eisini millum ungar kvinnur og eg haldi at nevndarviðgerðin gava eina ábending um at at hetta eisini er ein trupulleiki í føroyum eg haldi tey gava nokk so greiða ábending um tað og so tá ið tað kemur til avleiðingar av pornografi sum eru so ræðiliga niðurbrótandi har haldi eg eisini at at teir hoyringspartar so inni og greiddi frá hesum viðurskiftunum sum sum kendi til til dømir og annað at at bundskapurin hjá teimum sum blíva bundin er eru avleiðingarnar øgiliga stórar

líka taka fatt í tað sum uppskotið leggur upp til tað er at mann at mann bæði fer út og o og og setira fyltir fyri at skanna børnini á generelt á netinum men eisini við einm almennum politikki at politikki at stuðla foreldrum fyri fyri at taka tað fyrsta so so var tankin tann at nú tá ið mentanarnevndin tók til til dømis talgiltu føroyar inn har mennir mann jú ein ein samleika og og franskt menn teir teir arbeiða við at at við tí sum teir kalla fyri pornupass kann mann akkurtsum líkasum mann fer inn og vísir eitt prógv tá mann keypir rúsdrekka ella hvat taðskal vera kundi mán funnið eina líknandi talgilda loysn og avbjóðingin er altíð ja men verð vera so altskrásett bar upplýsingar og so framvegis men mín tanki hevur verið í forløpunum og eisin sum eygleiðari fór e at hugsa um tað at mann átti at kunnað sett ein vegg líkasum mann hevur eitt barnapornografiskt pornofyltir sum sum løgreglan og rætt barneytt og øll samstarva um har mann uppdaterar ein lista soleiðis at fólk ikki koma fram á barnapornografiskt tilfar royni í øll førum at skána fólki at koma framata so hugsi eg at tað eiga at bera til at seta ein líknandi vekk upp fyri pornoografiskt tilfar annars við tí veðgi at tú skalt vátta at tú ert átjan ár og tað eigur ikki tað skalt s ikkikuna sleppa at vátta bara við at trýsta ja ella seta á flugbein men við onkrari tekniskar loysn eiga mannat kunna at vátta at mann átjan ár uttan at tann uttan at mann verður skrásettur í stórar bánar altso við øðrum orðum at mann faktiskt brúkar somu loysn mann hevur ein lista sum mann hevur í bporograftilfarið men í hesum førunum kunnu tey sum átjan ár sleppa ígjøgnum veggin og so veit eg væl at at mann kann fara at brúka vpn mann kann brúka alt møguligt annað fyri at hoppa upp um hendan veggin sum mann eventuelt kundi sett upp tað er rætt men tað at vit seta sær fylgtir upp tað hevði sett eitt øgiliga stórt signal og tað at tú noyðist at taka nøkur stig afturat gera at børnini kanska ikkifara finnaút av tí beinanvegin í øllum førum og og fólk tað fara fólk at hugsa seg um men eg vil enda við at at undirstrika og tað havi eg altíð borið fram at tað er fyrst og fremst foreldrini ið hava ábyrgd av sínum børnum tí tey sum eiga børnii og tey hava eisini ein ótrúliga stóran leiklut tá tað kemur til akkurát hetta her við at skanna síni børn ímóti pornografi og øðrum ágangi á internetinum tí at har er har eru nógv sum børn børn ikki skulu koma fram á á serliga einum ungum aldri og men samstundis haldi eg bara at vit mugu staðfesta at at foreldrini oftani er yvirhalaði av børnunum hava tey fingið fatur áv tøknini jamen so vita tey nógv betri hvussumann skal brúka tøknina enn foreldrini sjálvi og har haldi eg at mann onkursvegna má koma víð einum almenn politikki um hvat hvat hvat er en skilagóð loysn og og kunna foreldur um tær møguleikar tøkniligu møguleikar sum tey hava sjálvi tí tað eru eitt ótal av møguleikum har soleiðis at mann í síðsta enda sum hetta allan tíðin snúð seg um at mann verjir og og skanna børnini ímótir hesum rættiliga niðurbrótandi tilfari sum flóraar á internetinum og tað gleðist eg um at at ein samd mentanarnevnd og vónandi og væntandi eitt samt løgting kann standa samanum og og at og handla upp á hetta
frameftir takk fyri ja takk fyri og tað er eingi viðmerking út salinum og tann næsti røða er bárður á lakini
frú forkvinnaja eg mann kundi sikurt eisini bara havt gjørt tað sum eina viðmerking men nú standi her og eg hugsaði bara at bara nevna tað at eg eri iljg glaður fyri at atnevndin kundi vera samd um hetta her um hetta ja álvarsmálið sum tað er at at royna at verja børnini móti pornu og og ágangið á netinum tí at sum tað eisini kom fram í hoyringunum í sambandi við málið so so er hetta ikki t spæla við hetta hevur vítt fevnandi og sera destruktiva ávirkan á børn og ung og kanska serliga á á dreingir og á menn og ja vit vita at tað er tað er so ótrúliga torført og tað koma eisini fram undir hoyrningunum at tað er so torført at at gera nakað tekniskt við hetta í í veruleikanum men tað sum eg haldi er sera umráðandi við hesum her og er ordiliga gott tað er tað at mann her frá løgtings síðu ynskja at markera hetta og at senda eitt signal um at at hetta vilja vit gjarna gera nakað við og at vit taka hesa støðuna í álvara so tað eri eg glaður um og sum eg nevndi í í undir fyrstu viðgerð so hevði eg hevði nakrar hugleiðingar um heta her í sambandi við pornu og og alla seksualiseringina sum sumsum er sum hevur verið nú í í fleiri áratíggjur hhar alt er blívur so ekstremt seksualisera og og har so pornografi er tað sk s seg hann tað mest býttgangandi dømi um ópersónligt seks ella kynsla samveru og kornografi skræðir tað sundur sum er ætlað at verða inniligt og ferð við kroppinum sum var hann eitt ting ella tól ið skal nýtast til at nøkta ein sjálvan og tað syndarliga er tað at tað er pornu sum uppdregur mong ung í dag og hatta er veruliga so og og tað tað veit eg frámann hevur masjónur mann hevur lærari ug mann hevur børn og um mann veit hvussu ótrúliga lætt tað er um mann fær so illa hildið kontrolatíð og tað er ein sstórur sera álvarsamur og átrokandi trupulleiki sum tíverri eg so ómetaðila torfør at fáast við men tað er umráðandi at vit royna at verja eygnaportrini so frægt sum gjørligt tí tað sum einaferð er sæð ja tað verður sitandi onkustaðni í heilanum so eg fari bara at takka fyri at at vit kundu semjast um hetta og at senda hetta hetta signalið sum er so umráðandi
tó takk fyri ja takk fyri tað er ein viðmerking út í salinum
jenis a rana ger sovæl takk fyri eina góða røðu eina jaliga røðu eina uppbyggjandi røðu eg hugsaði bara líka nevna eitt sum ikki er nevnt meðan okur hava viðgjørt hvørti undir fyrstu viðgerð eg haldi ikki tað varð nevndum fyrstu viðgerð tað er eisini ábyrgdin yvir fyri teimum sum luttaka í tí sum verðu hugt at tað eru neyðars menniskjur meginpartin av teimum sum faktiskt eru trælur eð eru hildnir sum trælur og tjena pengar til grískar pengarmenn sum sita aftanfyri manna lagnur trælur mannir menniskjur sum sum ikki meir stýra sær sjálvum so

takk fyri og so er tað bræja takk fyri jenis av rana fyri hasa viðmerkingina og fyri at nevna hasa síðuna sum er so óhugnalig og og sum er sum er so veruliga eisini sum er so syndarlig so hatta er avgjørt eisini ein ein ótrúliga umráðandi vinkul í øllum hesin her tann trafikeringin sum fer fram og har tað í allarflestu førum í allarstørstan mun eru ungar kvinnur sum verða gjørdar til trælir so takk fyri hatta hatta er ein sera umráðandi vinkuloysinitakk fyri
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli og vit fara at atkvøða um tingmál nummar trýogfýrs uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinumog vit atkvøða núvit eru liðug at atkvøða tað eru einogtjúgu atkvøðu fyri uppskotinum tað er eingin atkvøðu ímóti og eingin atkvøða er blonk hetta málið er so endaliga samtykt og avgreitt frá løgtinginumja tingfundurin er ikki lokin fyrsta kundi verið friður ein tveir minuttir afturat meðan álitini verða lisin upp ella listinyvir álit tað er soleiðis at trivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í tingmáli nummar tveyogtrýss uppskot til rítislóg og tilmælin um at seta gildi fyri føroyar annorgning um krafttretinu forferørini a lóg um endring af lóg um klágogerstatningsagangd inn í forsunnisvesinet regulering og for renning av erstatnings og gottgørsis beløt trivnaðarnevndin somuleiðis hevur lagt fram álit í tingmáli nummar fýraogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um almanna pensjónir broyting í lækking av pensjón og trivnaðarnevndin hevur eisini lagt fram álit í løgtingsmáli nummar áttaogfýrs uppskot til ríðislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andorðdning um ikrafttretivu forferøina av forskeligu lovi um endring av lóg um andventsa tvangecigeotriin og tað snýr seg um fastleggilsað myndrarorðni og sikialskur persenti settstilling skerpodikriterio for tvansspiisering endring av kapittul fimm a oppur av um ultskrivning við meira hatta vóru so álitini og næsti tingfundur hann verður í morgin hósdagin fjórða mai klokkan ellivu við hesi skrá løgtingsmál fyrsta mál á skránni verður tingmálni ummar tveyoghálvtrýss uppskot til rítislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar andordning um íkrafttretilvu forferðuna av misubestemise í forskelligu lóg um endringar lóg om finiansell virksemhet tað er triðja viðgerð síðani er tað triðja viðgerð av tingmáli í áttaoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um kommunustýri og tað varð broytingin av skuldarmarki so kemur triðja viðgerð av tingmáli níggjuoghálvtrýss uppskot ti løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald longd freist fyri at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgum í almenn gagnlitt frítíðarvirksemi síðani fara vit til aðru viðgerðir tingmál nummar sjeyogfýrs uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um fólkakirkju í føroyum heimild at býta upp á embætsuppgávur millum próvsteir fimta málið skránni verður onnur viðgerð á tingmáli níggjuogfýrs uppskot ti løgslóg um broyting í løgdslóg um húsalandsgrunn tað snýr seg um at strika kravið um fígging frá øðrum íleggjarum í sambandi við bústaðarbygging síðani fara vit til aðru viðgerð av tingmáli hálvfems uppskot til løgslóg um ókeypis a avhenda ymiskt tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin og seinasta tingmálið á skránni í morgin verður onnur viðgerð á tingmáli tveyoghálvfems uppskot ti løgslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk ímóti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi til hvítvatslógin og tað snýr seg um at seta fjórða og fimta hvítvats direktivi hjá es ígildi við meira ella og annað og hatta er so skráin fyri tingfundin í morgin og tingfundurin í dag er lokin